so er tingfundur settur og vit fara til dagsskránna í dag hósdagin tretivunda septembur og í dag fari eg at byrja við við framløgu tað er soleiðis at jørgun niclasen landstýrismaður hevur lagt fram løgtingsmálinum nei uppskot til løgtingsfíggjarlóg fyri tvey túsund og tveyogtjúgu so er tað framlagt ja og so er tað skal eg boða frá einum skrivligum fyrispurningi og tann spurningurin er frá edvur jacobsen til jacob vestergaard landstýrsmann og hann er viðvíkjandi útlutan av makrelkvotum til útróðrarflota tað verður so hann verður so tað skal so atkvøðast um hendan ummann skal svarast á einum seinni fundi tað vóru framløgurnar so fara vit til ja so fara at vera klárt at byrja viðgerðina av hesum trimu málunum sum eru á skránni í dag tað er ein viðgerð í dag øll hesi málini verða viðgjørd undir einum tað er løgtsmál nummar trettan fjúrtan um fimtan uppskot til løgtslóg um broyting í løgtslóg um barcilsskipan tað er uppskot til samtyktar um at dagføra rættargangslógina og uppskot til løgtislóger tað hervør nái orsaka beinta løga jacobsen og fyri miðflokkin steffan klein poulsen og fyri framsókn bjarni kárason petersen og síðani er tað fyri sjálvstýrisflokkin kristin mikkelsen so fara vit undir viðgerðini og fyrst er tað uni rasmussen sum fær orðið ger so væl
ja nú er tað hesi trý málini sum eru á skránni nummar trettan fjúrtan g fimtan barsilsskipanin um rættargangslógin og bornsrættstilling

um at seta sammóður inn

visu vit taka tí síðstu fist so so er tað tær størstu broytingarnar sum blíva í hesum tað er

at hetta við at sammóður kemur inn og kann fáa tæð rætti heitir og tær skyldur sum ein pápi hevur

og so hesi tingini við at pápin kann skriva undur upp á at hann

hvørjar treytir og og sovorði ting koma við har og har eri eg eitt sindur ivasamur hvat eg veit ikki nóg væl hvar hvat er galdandi í dag í mun til hvat mann ætlar men hetta er sjálvandi nakað mann eisini fer at viðgera í nevndini men vissi e so fari eg yvir aftur til barsilsskipanina mann nevnir tað at hetta skal javnstilla tey samkyndu við tey har tað er maður og kona og eg haldi ikki at tann javnstillingin er so røtt at tað blívur ikki serliga javnstilla vil eg ikki kalla tað serliga tað at menninir teir samkyndu menninir koma slettja upp í part har og tað at kvinnurnar tað at tær kunnu

tað gevur teimum ein fyrimun framum hvar tað er maður og kvinna á tann mátan at tá kunnu tæir skiftast um at vera mamma ella sammóður mann kann taka annað hvørt barn vist tað skal vera so upp á tann mátan blívur tað ikki javnstillað tað kann mann ikki kalla tað

og so verður tað nevnt eisini um til barnsins besta og sovorðið tí tað føli eg eitt sindur meir sum at tað er klett ikki ein partur av tí hvat er til barsins besta og ikki og har blívur tað so eisini hetta her rætturin hjá børnum at vita hvør pápin er í tí sambandi kenni eg ikki nóg væl til lógirnar hvussu tey er í dag hvat fyri rætt børnini hava til at vita hvør pápin er

men sjálvur havi eg ikki interessu í ella eg haldi ikki rætta at mann koyri hesi tingini inn í lógirnar at fáa tað til sammóður eg haldi hetta er sovorðið sum mann kann loysa upp á aðran máta vist mann vil

hvussu tað fíggjarliga oog tann partin og arvarætt sum eisini er ein partur av hesum og sovarð nakað tað fjøðist ikki at hava akkurát hetta inni í nakrari lóg við um samróður fyri tað

fult so nógv sum ein máta at prøvum mann klárar at slytta

og har er tað so tað at vit eru sjálvandi ymiska málið um hettar bæði í samgongu og andstøðu tí er tað vita í taat tað eru summi sum

eina semju í samgonguni sjálvt um mann ikki altíð eri líka glaður fyri hvat fiði avgerð verður tikin so so eg má við tá mann iður einari samgongu og hetta er so nakað sum mann hevur avtala í samgonguskjalinum at

at visu vit ikki øll eru við upp á at samtykki eitt uppskot hjá andstøðuni jamen so eiga vit at stemma ímótir ella ikki at ikki at samtykkja uppskoti í lussur so up á tann mátan føli eg hetta slett ikki at vera so vanskuligt at taka eina avgerð í í so máta tí tað vita vit at her eru vit ikki samd um at samtykkja hesi uppskotini og tað veit andstøðan eisini væl av tí trúgvi eg eisini at fyri ein stóran part er tað fyri at prøva ummann ikki klárar at seta kýlar í samgonguni tí hetta er eitt mál sum tey høvdu góðan møguleika til at arbeiða við í síðstu samgongu men tá valdi mann bevíst at lata vera at taka hetta hr oftani verður tað víst til at mann hví ger mann ikki hetta tá i man er í samgongu men hetta var hvussu eitt mál sum mann veit at tey sum sótu í samgongu tá bevíst latu vera við at fara inn í hesar ymisku lógirnar men valdi bara at taka hjúnaðabalslógina og broyta hana so eg haldi ikki at eg havi so nógv meira at siga í hesum málinum men vit fara so at viðgera hetta í trivnaðarnevndini
tørvar ja formaðurin nú veit eg sjálvandi um røðarin hevur misskilt
há hetta uppskotið tí atitalan er ikki um at taka nakran rætt frá nøkrum men hinvegin at geva samkyntum foreldrum sum við eftirgjørdum gitnaði eru vorðin foreldur og har bæði móður og sammóðir hava váttað at átaka sær umsorgan og ábyrgd av barninum somurættindini sum hinskin foreldur tað stendur í viðmerkingunm uppskoti altso tað snýr seg ikki um at taka nøkur rættindi frá nøkrum sum var røðarin eisini inni á hesin her við at tað kunnu finnast aðrar loysnir som hugsaði at spyrja røðaran um hann hevur hugsað um hvørjar aðrar loysnir kunnu vera so vit kunnu tryggja samkyndum og børnum teirra somu rættindini sum hinskyndum og børnum teirra takk fyri hara formaður uni rasmussen takk fyri
nú veit eg ikki um beinta løgur javnt
hevur misskilt meg men eg nevndi hvussu um at mann tók nakað frá nøkrum tað nevndi eg slett ikki og hvørjir møguleikar mann sær fyri sær kundu verið gjørdir eg haldi ikki at eg fari at koma við nøkrum uppskoti her og nú eg havi mínar tankar um onkunting hvat mann kundi gjørt men tað haldi eg latið liggja her í dag ja takk so er tað bjarni kárasund petersen gjørsvøl
formaðurin og ætlaði at spyrja tað sama hvør er konkreti
alternativur undirasmussen hevði men lat fara nú bleiv undirritaði valdur inn í tvey túsund og nítjan og harvið haldi eg ikki at mann kann siga at mann kann blíva lastaður fyri ikki at hava gjørt nakað undanfarnum samgongum tað sum hetta uppskotið byggur upp á er at mann sær ein konkretan tørv frá nøkrum familjum bæði í føroyum og aðrastaðni til dømis í danmark sum ikki fáa síni rættindi viðurkend tað kann kanska vera ymiskt hvat sjónarmið mann hevur um hvat tann perfekti familjuformurin er men tað ljóðar eitt sindur sum at tað harvið eisini er skeivt at bara hava ein pápa ella hava eina mammu og eftirgjørdir giftirnar ljóðar heldur ikki serliga hugaligt við hugaheimin hjá una rasmussen eg veit ikki at mann kann rættleiða í tí takk fyri harra formaður
nei eg
nevndi eisini tað nú kendi eg ikki so væl hvussu lógin sær út í sambandi við eftirgjørnan gitna so eg eg veit ikki akkurát hvat mann skal siga um tað og hatta trúgvi eg eisini mann fer at at fáa eitt sindur meir fram í nevndini tá mann kemur har til men hetta her við hvør skal hava rættindi og srt tað haldi eg mann kann gott gera uttan at fáa nevnt í lógum beinleiðis at tað eitur sammóður til dømis mann pjøvist ikki at koyra hesi tingini inn í lógirnar ella beinleiðis nevna tey har uttan at altso mann kann gott finna loysnir so at tey kunnu fungera væl fyri tað og hava rættíheitir og skyldir fyri tað takk fyri ja takk fyri so er tað billjustinussen sum fær eina viðmerking
týra herar formaður tað verður skotið upp at dagfør at rætta at
uppskot til samtyktar um at dagføra rættargangslógina og tær siga tey siga so uppsetararnir at tað er vanlig mannagongd at tað eru danskir myndugleikar sum gera uppskotið við luttøku frá føroysku stjórnaráðum í tvey túsund og fimtan tá løgdu kristianna vinter poulsen bjørt samuelsen hanna jensen og sonja jógvansdóttir tvey ríkislógartilmæli fyri løgtingið tær sótu allar fýra í samgongu men tað var ikki landsstýrið sum legði tey uppskotini fram men fýra løgtingslimir í samgongu hvussu ber tað til at mann nú sigur at tað er vanlig mannagongd at tað eru stjórnaráðini sum leggja ríkislógartilmæli fram tá ið mann broytti hjúnamanslógina uttan um stjórnaráðini tá hevur uni rasmussen nakra hugsan um taðnja
nú komi eg slett ikki inn á akkurát hatta málið í jámin tá
tí eg hevði røðuna men ja hatta hatta er eitt sindur sindur løgið at hugsa sær at mann nevnir tað upp á handan mátan í har tá ið mann hevur valt at gjørt tað uppá upp á hin mátan í samband við hjúnaðabarnslógina so nei eg eg veit ikki akkurát hvat hvat liggur aftanfyri og hví men sjálvur haldi eg tað virkaði undarligt som sum tað gekk fyri seg við hjúnaabarnslógn takk fyri ja takk fyri tað vóru ikki fleiri viðmerkingarso
er tað næsti røðari sum fær orðið nú er tað ingilín dietigsen stræ ger so væl takk fyri
ja vit viðgera hetta uppskotið frá tíggju limum úri javnaðarflokkinum tjóðveldisflokkinum ú framsókn og hetta er ein lógarpakki har sum broytingar verða gjørdar ílóg um børndsrættstilling í arvalógini í foreldramyndugleikalógini í lógini um norðurlendsk fariskapsmál í barsilslógini og í rættargangslógini hetta uppskotið tað staðfestir samvøðuskap í føroyskari lóggávu sum hevur við foreldrarætt at gera tað vil siga at lógarbroytingarnar tær skulu tryggja at børn hjá samkyndum kvinnunum í parlagi sum fáa eitt børn barn sjálvandi hava rætt til tvey foreldur frá føðingi lógin tryggjar eiisini at tvær kvinnur sum hava foreldrarætt til felags børn ikki missa síni rættindi tá teir flyta úr útlondunum og til føroya í dag er tað tíverri soleiðis at um tvær kvinnur sum eiga eitt barn saman í einum øðrum landi enn føroyum har tey hava skrásett samóðurskap flyta heim til føroya so missa tær tey rættindini og her skulu vit hugsað um at samrøðuskapur er staðfestur í lóggávu í londunum rundanum okkum hevur mann til dømis búð og lisið í danmark sum er øgiliga vanligt og vil flyta heim so missir mann hesi rættindi hetta uppskotið gera mann ikki missir síni rættindi til síni børn og tær kvinnurnar sum hava fingið børn áðrenn løgtingslógin kemur í gildi og sum lúka treytirnar kunu kunnu somuleiðis eisini fáa rættindi sambært hesi lógini tá ið hetta uppskotið tað verður samtykt í uppskotinum so verður sammøður javnsett við pápar í lóg um børnsrættstelling og orsakað av hesi broytingini so broytir mann eisini aðrar lógir so sammóður í øllum lutum fær somu rættindi sum pápar treytirnar fyri at verða skrásett sum sammøður tað er at bæði foreldur sjálvandi eru aldursmyndagar at ein kvinna hevur fingið viðgerð við eftirgjørdum gitnaði undir ábyrgd av heilsustarvsfólki at kvinnuligi partgivið samtykki til viðgerðina og at mann metir at barnið er blivið til við hesari viðgerðini skrásetingin sum samvøður hon skal gerast hjá familjufyrisitingini í seinasta lagi tjúgu vikur eftir gitna har kvinnur sum búgva saman ella giftar við at vátta at taka á seg umsorgan og ábyrgd av barninum um partnaðurin fellir frá so kann viðkomandi kortini skrásetas sum samvøður við teimum rættindunum sum barnið hevur fingið eftir lógini broytingarnar í arvalógini eru tær at heldur enn at viðgera mammu og pápa so viðger mann nú foreldur og sostatt hevur ein samvøður og barn at eini sammøður sama rætt at arva sum onnur foreldur lóg um foreldramyndihet og samver kann í dag foreldramyndugleiki bara flytast ímillum mammu og pápa her leggur mann sammóður afturat í lógini um norðurlendskar nei faðirsavgerðir so eru ásentingar um nær dómsútskurðir ella ásetingar annars úr hinum norðralondunum um fariskap hava virknað í føroyum her setur mann eisini sammður afturat so talan er um dómsútskurðir ella ásetingar um faðirskap og um sammøðurskap í barsilslógini eru tær broytingarnar at ein sammøður fær somu rættindi sum er pápi og í rættargangsgangslógini vilja vit gera broytingar har sum ásetingar eru um rættarliga viðgerð av fariskapi at tað eisini fer at fevna um sammóðurskap talan her tað er ikki um at taka nakran rætt frá nøkrum talan er um at geva nøkrum familjum sum longu eru her í føroyum í dag somu grundleggjandi rættindi og somu skyldur sum aðrar familjur við hesum so gev mann samkyndum foreldur sum við eftirgjørdum gytnaði eru vorðin foreldur har bæði móður og sammóður hava váttað at átakað sær umsorgan og ábyrgd av barninum mann gevur teimum somu rættindi sum hiski foreldur hava muppskotini hava fyrst og fremst til endamáls at fáa greiða llógarheimild soleiðis at óðskap kann staðfestast við føðing sum støðan er í dag so kunnu tvær kvinnur saktans velja at fáa eitt barn saman við eftirgjørdum gitnaði júst sum hinskynd pør kunnu tað men tí vit onga lóg hava um sammóðurskap so verður eina mamman av hesum barninum tann sum føðir mett at vera støk eftir lóginum hjá okkum og hevur ongi rættindi ella skyldur mót vegis barninum og barnið somuleiðis eingi rættindi í mun til samrørðina eitt nú til at arva tað vil siga at hetta eisini er ein javnsetan av hinskyndum og samkyndum pørum tá ið tað kemur til at eiga børn við eftirgjørdum gitnaði vit snakka nógv um attryggja rættindi og við rættindum so fylgir eisini skyldirð tað er eisini soleiðis í okkara uppskoti at rættindi og skyldur fylgjast tað er ein treyt fyri sammøðuskapi at mammurnar saman eru farnar undir viðgerð sammøðurin hon átekur sær skyldur at uppihalla barninum vissi foreldrini fara hvør til sítt so hevur tann parturin sum barnið ikki býr hjá skyldu at rinda barnapening og tílíkt tað er ikki galdandi í dag um tvær kvinnur fáa eitt barn saman og fara frá hvørju

løgmaður segði fyri einum ári síðan at hann vildi gjarna tryggja øllum føroyingum sama rætt tað siga fleiri røddir úr samgonguni eisini men landsstýrið arbeiðir ikki við nøkrum uppskoti í løtuni samgongan arbeiðir ikki við nøru uppskoti í løtuni ein samgongulimur segði at hann var vísur í at samkynd fóru at fáa hesir rættindini men rættindi er ikki nakað sum man bara sær av sær sjálvum tað er okkara arbeiði vit sum sita her nú at tryggja javnrætt nú er tíðin at tryggja børnunum hjá samkyndum mammum hendan javnrættin beint nú so liggur eitt uppskot á borðinum um júst tað og hetta eru fólk sum hvønn dag bíða og ikki at tryggja hesi rættindi tað er altso at halda hesa familjurnar og teirra avvarandi fer gjøldur tað líkist heilt einfalt ongum í øllum førum ikki tá ið mann tá ið mann tosar so positivt um at tey skulu fáa hesi

so vil eg eisini afturvísa at vit hava lagt uppskotið fyri tingi fyri at skapa rok í samgonguni tað er heilt einfalt ikki rætt at samgongan hevur ein keymti trupulleika tá tað kemur at tryggja nøkrum familjum í føroyum nøkur grundleggjandi rættindi tað er teirra problem tað er ikki okkara problem okkara problem er at tað eru nøkur børn í føroyum í dag sum ikki hava somu rættindi sum nøkur onnur børn familjurnar í føroyum tær eru ymiskar tíbetur tað eru fleiri familjur við tveimum mammum og børnum sum liva í okkara samfelag og tað eru fleiri familjur við tveimum mammum og børnum sum ynskja at liva í okkara samfelag men halda sær aftur at flyta heim til føroya tí tað missa síni rættindi um tey koma her og tað er altso ikki ókey tað skulu vit broyta hugburðurin úti millum fólk er broyttir vit hava enntá ein meiriluta her inni so mín heitan og ynski er at meirilutin fylgir síni egnu sannføring sum eisini er álagt okkum løgtingsfólkið í stýrisskipanarlógini takk fyri harra formaður ja so er tað nakrar viðmerkingar fyrst bjart samuelsen
takk fyri eitt sum eg haldi kanska ikki kemur nóg væl fram tá ið mann viðger hesi málini
er tað at hetta við ati kvinnur kunnu fara og fáa sær børn við eftirgjørdum gitni er nakað sum hevur verið í nógv nógv harrans ár altso í veruleikanum fleiri tíggju ár tað er eisini hingicen pør altso tað er ymisk og støk sum hava avbjóðingar við at fáa børn á annan hátt sum velja hendan mátan og harvið koma nøkur børn til verðina og tey eru nøkur eftir hondini í føroyum so mín spurningur til ingilven didricsen strøm er metir hon at føroyska samfelagið góðtekur hesar samkyndu familjurnar ella støk sum fáa sær børn við íseink og tað meti eg at samfelagið ger og í øðrum lagi hava vit tá eina skyldu at lata lóggávuna fylgja eftir soleiðis at hesi børnini liva undir einari lóggávu sum eru líka fyri tey eins og fyri øll onnur børn í føroyum takk fyri gilín strøm ger suvæl ja takk fyri viðmerkingina tað er
nemliga akkurát so viturnar at í dag er
eru hesar familjurnar í okkara samfelag mann hevur leingi kunnað fingið viðgerð við eftirhjørnum gitna bæði samkynd og hinskynd og tað eru nógv sum brúka tann møguleikan og sum eru væl virkandi samfelagsborgarar í føroyum í dag og sjálvandi skulu tey eisini hava somu rættini eg haldi eisini at mann skal halda fast í at tað sum vit viðgera í dag tað er ikki hvat er ein rættur ella ein skeivur máti at liva upp á ein skeivur ella ein rættur familjuformur tað skulu vit slett ikki taka støðu til tað sum vit skulu taka støðu til her í dag tað er um vit vilja tryggja av nøkrum børnum nøkrum familjum nøkur grundleggjandi rættindi líka sum aðra familju so er tað eyðgunn samuelsen ja takk fyri aðra formaður
ja tað er akkurát tað sum eg haldi at
her snýr seg um at hetta er ikki nakað teoretiskt sum vit viðgera hetta eru nakrar familjur og nøkur børn sum búgva ímillum okkum sum eru her í samfelagnum og í dag er tað jú so at at samóðarskapur er galdandi øðrum londum og flytur mann heim til føroyar sum missir mann tey rættindini og tað kann vera ein forðing fyri at føroyingar hava hug at koma heim tí at hvør vil missa tey rættindini sum hann hevur til síni børn og tað er eisini soleiðis at at vit hava samtyngd barnarættindastáttmálan í nítjan hundrað og trýoghálvfems so hava vit ikki skyldu til at tryggja at øll tey børnini sum eru ímillum okkum hava somu rættind er tað ikki ein skylda fyri okkum at gera tað sum ting
fyri jú tað er akkurát sum egnum saman
sau elsen sigur okkara skylda at tryggja føroyskum børnum sama rætt vistu vit taka eitt dømi tá ið tað kemur til arvarætt til dømis umtvær mammur hava verið sum mann saktans kann sum fleiri gera í dag mann fer fer til dømis niður ella til eitt annað land at at fáa hjálp viðgerð til við eftirgjørdum gitnaði o fær eitt barn og samøðurin tíverri fellur frá so er eingin trygd hjá hesum barninum til at hava tilknýti arvarætt og so framvegis til samvøðrina og tað tað er tað er ein trupulleiki og tað tað eru nøkur børn í dag sum liva uttan fyri ja lógarlógarkarmarnar sum vit hava í føroyum og har mugu vit fylgja við so er tað bjarni kárason petersen ger suvæl

takk lingilín ditissen strøm fyri eina góða røðu har eg haldi hon útgreinaði øgiliga væl tvat hetta snýr seg um að er eittsindur áhugavert allíkavæl at tá ið vit viðgjørdu uppskotið í barsislógina tá segði løgmaður at hann e segði at tað bleiv tikin úr skeivum enda nú tekur mann taðso úrrøttum enda og inntil víðari er tað enn mótstøða frá samgonguna fyri tí h tað sigur mær so mikið sum at vit spakuliga byrja pylka alt tað juridiska burturúr og eftir stendur at tað eru summi sum ikki halda at samkynd foreldur við einm barni er ein góðkendur familjuformur í føroyum tað sum mann gloymir er at alt føroya fólk løgtingið hevur góðkent at samkynd foreldur við ein barni er ein góðkend familjuformurur tí tað bleiv samtykt í undanfarnu samgongu og eingin samgonguflokkur í dag hevur rullað nakað aftur so eg gangi út frá at tað hevur mann góðkent nú manglar bara at fáa fylgilóggávurnar soleiðis at tað harmosm gersuvælja takk fyri
og takk fyri viðmerkingina tað er
veri tað er jú soleiðisnar at mann hevur sagt við hesar familjurnar at tey hava rætt til at atgifta seg tey hava rætt til at at fáa børn men vit halda fast í at tey skulu ikki hava nøkur rættindi tá ið tað kemur til foreldramyndugleika og eg dugi ikki at síggja hví mann skal gera tað eg dugi at síggja at mann fær nakrar trupulleikar inni í samgonguni við at tað eru nøkur sum ikki halda tað er tann rætti mátin at liva uppá men í mínari verð so er tað ikki tað sum vit skulu smíða lógir út frá hvat vit halda ein familja at ger heima hjá sær sjálvari er rætt ella ikki tað er ikki tað sum landsins lógur skulu dúga uppá ikki upá hendan mátan takk fyri harra formaður er tað næsti røðari
tað er rósa samuelsen ger so væltakk fyri harra formaður
sum sagt so er tað ein lógarpakki sum er lagdur fram tað er tvey nei trý lógaruppskot ella tvey lógaruppskot og eitt uppskot til samtyktar har sum tað eina er broyting í løgtingslóg um børønevns ræftirstitning lóg um arvulóg og lóg um foreldramyndiet og zamwer og lóg um annaðkennisi av norðdisku faterskapsafkorilsi hitt er uppskot til løgtingskulóg og broyting um barbarnsinsskipanina í barsilslógina so kann mann siga at hvussu ber tað so til at tann lógin kemur í trivnaðarnevndina og tað triðja er so eitt uppskot til samtyktar har sum løgtingið heitir á landsstýri ímá fyri etku leggja fyri ríkislógartilmæli um dagføra rætttagagslógina samsvarandi broytingun í lóg um bornaiis rættirstytning um móðurmóðursskap í veruleikanum skuldi hetta lógaruppskotið ella uppskot samtykti komið eg farið í rættarnevndina vistu tað kom einkultvís men nú er tað lagt saman í ein pakka og tað sum málið so høvuðsmálið av øllum er so uppskot til at broyta lógina um børnas rættstiling tá tað so eg meini t iki at tá tá ið tað er so er gjørt so er tað fylgilógirnar sum skulu broytast tilsvarandi í hinum hinum lógunum sum undanfarni farni røðari segði so fór eg nokk so ítøkiliga niður í lógarlógaruppskotini tað var eisini tað sum eg ætlaði men eg haldi einki kundi at siga tað umaftur fleiri ferð men tað e enki ivast í atitað er ein støða hjá fleiri fólkum sum liva saman av sama kyni sum hava børn tað er eingin loyna tí at møguleikin hjá teimum er jú fult í tráð við lógina at tey kundu fara saman í hjúnalag ø so tað einki ivast í at tað er eini kanska ein avbjóðing ella atað er nokk ein avbjóðing í fleiri førum hjá hesum fólkunum meni sum støðan er nú so er tað so greitt at tá ið samgongan bleiv skipað tá bleiv tosað aftur fram um umum lógin skuldi rullast aftur í sambandi við at fólk kundu skundu giftast og tað var semja um tað at tað skuldi ikki gerast men tað bleiv so treytir sett við tað at ein semja um at tað skuldi vera semja í samgonguni vistmann skuldu taka undir við andstøðu uppskotum hso kan mann siga tað jamen tit hava tikið undir við nøkrum málum tað hava vit ja vit hava tikið undir við onkrum avuppskotitl samtyktum sum vit halda at vitkunnu fáa nak gleði av sum vit eru púra samd við og tað evr eisini e semji um tað men í hesum førinum er tað ikki semja og tað er tað sum vit skulu halda okkum til og soleis er tað nú í politikki og so kann mann siga fyriímóti um mann vil ela ikki vil tað so er støðan so einfald at ein semja fyrileggur sum vit skulu fyrihalda okkum til dentin er mann í eina samgongu ella eg mann ikki í eina samgongu og visti fólk halda tað at eitt mál kemur til aðru aðru viðgerð og tað verður stemmað fyri at so atað fara ígjøgnum so einkult er tað ikki tí at mann kann vænta tað at triðju viðgerð hon kemur ikki tá er kanska skrivað ú nývæl ella ateingi samgonga er so at siga tað at stemma fyri tey sum eru samd og sama ímóti tey sum ósamd og fara yvir eftir egnum yvirvísingi tað er øgiliga nevnt at siga men tað er bara ikki trá í veruleikanm tá mann er í einari samgongu og tað vita uppskotsstillararnir eisini sum eru í andstøðu tí tey hava fleiri ferðir somu støður sjálv so tað er mítt íkast tilhetta her málið og tað er eingin ivi í at hesi málini verða viðgjørd ordiligt í trivnaðarnevndini á á jøvnum føti sum øll onnur og tað verða teir innkallrnar tiknar inn sum skulu til soleiðis tað at vit eisini kunna verða ílatin um í hvønn mun fólk hvør støðandi fólk eru í takk fyri ja so er tað viðmerkingar beinta lova jacobsen ger sovæl
takk fyri at formaður er nú sigur rossi samuelsen sum eg havi ílað stóra virðing fyri nú
og sigur rósa samuelsen tað at tað er avtalin at tað bleiv ikki samtykt nakað sum semja ikki var um so tí hugsaði eg at spyrja rósa samuelsen hevði hon veruliga trúð ella væntað at tað fór at fást semja við miðflokkin um at bøta um rættinini hjá samkyndum og so hugsaði eg at spyrja rósa samuelsen um hon hevur tekur undir við rættin ella við sjónarmiðnum hjá miðflokkinum í hesum eru málinum ella hvørjir sjónarmið rosa samuelsen sjálv hevur til hetta her málið her takk fyri at framhøvdu rósa samuelsen takk fyri
skal tað síðsta fyrst so er tað so at siga
í hesari støðuni líkamikið hvør støða eg eri í tí at vit hava
kortr eina semju so at so einfalt er tað so at eg fekk iki ordliga við nfyrta fyrra spurningi sum ommur í samband v miðflokkinum og tað er ikki bara miðflokkurin sum til tað er eisini fólk sum eru bæði í sambandsflokkinum og í fólkaflokkinum sum hava somu støðu so at tað er eg haldi ikki at miðflokkurin skal hava patent upp á at hann er tann einasti sum sum eigur málið ja so er tað bjarni kárason petersen ger so væl takk fyri harra formaður ø
ja hvat skal mann siga um um rossi saman sinni ynskir at atkvøða ímóti rissuni og uppskotinum eisini hóast hon kanska hevur eina aðra sannføring so er hon sjálvandi vælkomin til tað tað stendur henni frítt tað gongur ikki út yvir uppskotsetarnar tað gongur út yvir tey fólkini sum hendan lógin umfatar so tá hon atkvøður nei við sum hon ger tað so hendir einki við við uppskotstillarnar men tað endar við at tær samkyndu møgurnar í hesum førinum sum lógina umfata tær fáa útsett teirra náttúrugivnum rættini hava við at huga at siga tí at politikkurin kom nýti og tí at mann hevur funnið eina semju tað vísir seg ikki at vera galdandi fyri allir samgongulímir allíkavæl hvat sigur rósa samuelsen til tað rósa samuelsen ger frá takk fyri harra formaður
tá ið mann stillar upp í politikkinum
so draga tær seg um politikk og tað rakar altíð onkran og og tað er øgiliga nevnt at fara inn í rættskýrsins kenslur og hvat er rætt hvat fær kert tá ið mann er í politikki fyri politikkur er reinur politikkur ja takk fyri tað eru ikki fleiri viðmerkingar
so fara vit til næsta framsøgman ella framsøgukonu og tað er beinta løgi jacobsen sum fær orðið ger so væl takk fyri harra formaður
harra formaður tað er ókey at vera geyð tað vil eg gera púra greitt og orsøkin til at eg byrji røðu mína við hesum orðum tað er tí at eg veit at tað kann verða sárt hjá samkyntum og teimum ið vara av samkyntum at lurta eftir orðaskiftum sum hesum har samkynd fáa nógv oman yvirsi harra formaður til viðgerðar er uppskot um at tryggja tveimum kvinnum ið fáa børn saman somu rættindi sum onnur foreldur lógin skal tryggja at børn hjá skum kvinnum fáa rætt til tvey foreldur frá føðing og at samskyndar kvinnur eisini kunnu fáa foeldrmynleika til síni børn frá føðing lógin skal eisini tryggja at tvær kvinnur ið hava foreldrarætt til felags barn ella børn at tey ikki missa rættindini um tey flyta úr útlandinum heim til føroya endamálið er at javnseta børn hjá samkyntum mammum við børn hjá hinskyntum foreldrum og lat meg gera tað púra púra greitt talan er ikki um at taka nakran rætt frá nøkrum talan er um at geva samskyntum foreldrum sum við eftirgjørdum gitnaði eru vorðin foreldur somu rættindi sum hinskild foreldur og ja hetta snýr seg um mammur tí tað snýr seg tá ið tað snýr seg um samkyttar pápar so eru fleiri avbjóðingar bæði lívfrøðiliga og í mun ti lóggávu ætlanin ella uppskotið er eisini at broyta barsilslógina su hava rætt til barnsburðarfarloyvi soleiðis at børnini ella børnini hava rætt til at hava báðar mammurnar rundanum seg fyrstu tíðina hetta er ikki ein serlóg eftir einum broyting so a børn hjá samkyndum fáa somu rættindi sum børn hjá hiskindum og enn einaferð lat meg gera púra greitt tað snýr seg ikki um at taka rættindi frá nøkrum

hetta snýr seg sum sagt um samkynsforeldur sum hava fingið børn við eftirgjørdum gitnaði og jú tað er stórur tørvur á lógini tí her eru nógvar familjur í føroyum sum hava tørv á hesi lógini sum nú er so liva tey onkursvegna íeinum onganmann á landi har tey bara hava fáar fyri ikki at siga ongar møguleikar at tryggja børnini hjá sær og eg vildi annars hildi at endamálið hjá føroya løgtingi tað er at tryggja rættindini hjá øllum føroya fólki eisini hjá samkyntum og eisini hjá børnunum hjá samkyntum harra formaður eg má tíbetur siga at tað eru nógvir batar hendir tá tað ræður um viðurskiftina hjá samkyntum tvey hundrað og seksogtrýss b rasystimparagraffin tá hon var fyri tá var tað og bleiv samtykt tá var tað eitt stórt framstig fyri okkum samskynt tann samtyktin og tað kjakið flutti rættiliga nógv rætta vegin í tí føroyska samfelagnum tá tað snýr seg um rættindini hjá samskyntum hjúnabarndslógin sum var samtykt av undanfarni samgongu saman við tveimum atkoðum úr sambandsflokkinum hon var eitt risa framstig tí nú fingu samkynt rætt at fara í hjúnalag og tryggja hvønn annan

harra formaður løgmaður segði á landsfundinum hjá sambandsflokkinum um vikuskifti at orsøkin til at etisk mál vórðu nevnd í samgonguskjalinum var at tað skuldi verið ein trygd fyri at hjúnabarnslógin ikki bleiv rullað aftur og so mar e bara at siga álvara tos hvussu kunnu tit yvirhøvur loyva tykkum at tosa um at taka lógarrættindi frá borgarum og so kunnu vit samanbera við at hugsa tykkum um ein reiðari hevði fingið summi boðini tí ein reiðari hevur størri lógartrygd til fiskirættindi enn eini samkynd hjún hava til borgarlig rættindi hugsi tykkum at eini samkynd hjún skulu liva við hóttanini um at hjúnabandið hjá teimum skal ógildast tað haldi eg ikki er virðiligt og eg haldi eisini at løgmaður má gera tað púra greitt at tað er als ikki uppá tal í staðin fyri at royna at brúka tað sum ein undanførslu fyri hví mann nevnir etisk mál í

harra formaður løgmaður hevur í vár sagt at hann vil tryggja øllum somu rættindi men har er púrt ein kent og so má eg siga at tað tykist sum um at í fiskivinnuni so letur løgmaður seg stýra fólkaflokkinum vit hoyrdu hann tosa um politiska útluting í gjár og tað var hann púra samdur í og í so kallaðu etiskum málunum har letur løgmaður segs stýri av miðflokkinum vit hoyrdu á landsfundinum hjá sambandsflokkinum um vikuskiftið at har vóru fólk í sambandsflokknum sum tóku frástøður frá hesum og søgdu við løgmann at vit mugu ikki gera okkurt í sambandsflokkinum fyri rættinini hjá samkyntum og tí má eg spyrja løgmann nær fer løgmaður at lata sambandsflokkin stýra tí eg veit at sambandsfólk stuðlarættindinam hjá samkyntum vit hava sæð tey ungu í sambandsflokkinum um vit hava sæð nógv í baklandinum hjá sambandsflokkinum har úti og harra formaður eg fari eisin at venda mær til fólkaflokkin tí eg veit at eisini í fólkaflokkinum eru fólk ið stuðlarættindinum hjá samkyntum eg veit at borgarstjórar hjá fólkaflokkinum hava vít samskynt og eg fegnist um tað eg veit eisini at tað eru onnur aðrir borgarstjórar sum hava vísamskynt og tað fegnist eg um tí tað er eitt stórt framstig harra formaður tað verður sagt at við endam av ælaboganum har finna vit gull latið ikki hetta gullið gleppa okkum av hondum latum okkum vísa at føroya løgting vil geva øllum føroyingum somu rættindi takk fyri hara
takk fyri ja onkuntíð so fata mann eitt sindur tað
fatan tá ið man kjakast um hesi málini ati vit við lóggávuni broyta samfelagið eg ætlaði at spyrja beint í løgi um tað ikki eru beint mótsatt altso at vit broyta lóggávuna tí at samfelagið hevur broytt seg ø og atlaði at spyrja beint løgi um tað ikki er soleiðis at tað at fáa børn viðságeva hevur verið gjørligt øgiliga leingi og eisini øgiliga nógv longri enn hjúnabandslógin hevur verið galdandi fyri samkjynd í føroyum og at tað longu eru tað eru børn í dag sum eru farin um kompimatiónsaldur og kanska eldri sum eru komin til heimin vigp frá ságeva og hava vit so eina skyldu at lata lóggávuna fylgja hesum veruleika takkfyritakkfyriha formaður
jú lóggávan hugma sjálvandi fylgja samfelag
tí samfelagið broytist alla tíðina sum
spyrjaravísir á so hevur tað í nógv ár verið gjørligt at fáa barn við ságeva tað er ikki nakað nýtt heldur ikki úti í heimi heldur ikki í føroyum og jú tað eru líka so nógv eisini samfelagið sum flytar seg og so lóggávan má fylgja við vit kunnu samanbera við at skuldu vit so heldur ikki til dømis loyvt fólk komin at blivið gift tí tey ikki høvdu hevdu kúfóður ella hvussu er so ja akkur um løgtingið má eisini fylgja við samfelagnum men eg fegnist um at kjakið flytur eisini øgiligani nógv úti í samfelagnum men tað tykist sum um at føroyski veljarin er eitt sindur framman fyri løgtingið í áv vísum førum takk fyri so er tað joensen ger sovæl ja takk fyri harra formaður oe takka beintløgu fyri eina
góða røðu har hon lýsir væl ta stríðið sum hevur verið ígjøgnum ár og dag fyri eg vil kalla hesum minnilutabólkin sum hevur skula kempa fyri sínum rættindum í føroyum øg nú vit skriva tvey túsund og einogtjúgu so er tað sum beinta løvið eisini lýsir nokk so væl í sína røðukomið tað eru baktar hendir og tað er tað er stríðið vert kann mann siga og vit ein orsøk til at eg komi her til at at tað enn er eitt uppskot sum fyriliggur tað er tekn upp á at tað skal nokk koma ígjøgnum tað skal nokk koma ígjøgnum tað er bara ein spurningur um tí nettupp fyri at javnseta øll í føroyum sum er viðlíkarætt fyri lógini men kann eg tað sum ikki koma fram enn men kann beinta løgu hevur hon ein varhuga av hvussu nógv hussu nógvum samkyn ta heldur aftur til dømis at flyta heim ein varug av tí og og hvussu nógv er talan um tí at ofta verður tað gjørt kanska til at hettatakkfyrhera formaður eg veit um fleiri ya
sum ikki kunnu flyta heim tí so missa
hjá tey rættindini so tað kunnu tey simkultenn ikki gera og eg veit eisini órættiliga nógvar familjur í føroyum sum hava stóran tørv á hesi lógini her tí tey hava eina familju tey hava børn men tey fáa ikki tryggja seg og tí kunnu tey koma í ómetaliga stórar trupulleikar um annað foreldri fellur frá so tí er tað ómetaligani stórur tørvur á hesum men so vilja eisini siga sum sagt tað eru glottar hendur og tað at fólk her í tingi hava havt dirvið og hava stuðlarættindunum og tryggjarættindin hjá kyntum tað ger so eisini tað at tað eru alsamt fleiri samkynd sum eru í føroyum verða verandi í føroyum ikki fara av landinum og sjálvandi er tað átann rætta kósin og tí vóni eg eisini at fólk í samgonguni fara vísa dirvið og taka undir við hesum her tí vit hava brúk fyri øllum í føroyum takk fyri ja takk fyri so er tað næsti røðari sum fær orðið

ja harra formaður mín fyrsti spurningur verður til andstøðuna hvussu langt fara vit nær nær e komið á mál tí andstøðan skrivar í ella uppskotstillararnir skrivað í í viðmerking til uppskotið at lógarverki her rundan um sammøður er eitt fet rættan vegin eitt fet rættan vegin móti hvørjum hvørjum fara vit ímóti og nær eru vit komin á mál tí vit vita at har er ikki bara eitt l har eisini eitt g har eisini eitt b og eitt t og hyggja vit út um landoddarnar so eisini eitt q og eitt pluss her eru øgiliga nógvir bólkar og nógv sum ynskja síni rættindi hendan kynsideologiin sum vit eisini kunu kalla tað skal hon fáa sína fullu rúmd í okkara samfelag hvører visjónin hvørj visjónini hjá andstøðuni uppskotsstillaranum tá ið tað kemur til hesi rættindini hvussu langt fara vit hvussu skal okkara samfelag síggja út um tjúgu tretivu ár tá ið tað kemur til hesi rættindini vit droyma so ræðiliga stórt vit droyma stórt og hava stórar visjónir tá tað kemur til grøna orku vit tosa um nøkur stór mál í tvey túsn og tretivu onkur tosar eisini endað heilt fram til hálvtrýss at tað skuldi vera so neeutral vit høvdu visjón tvey í føroyum privata vinnan hevur ótrúliga stórar visjónir tá tað kemur til okkara fisk og okkara aling men andstøðan hon tosar um eitt fet rætta vegin eitt fet rætta vegin ímóti hvøroyum hvat hvhvørjum fara vit eftir hvør er við sjónin tá ið tað kemur til hesi málini altso skal kynsideologiin setast í verk øll sum hon er skal honn fáa fulla rúmd ella er tað soleiðis at andstøðan velur ávísir bólkar út tí hasin bólkurin ota r hasin bólkurin í hesum førinum tvær mammur men ikki tveir pápar sum fáa síni rættindi nær og hvar endar hettar tað er mín fyrsti spurningur harra formaður og vistu vit so sooma inn á ítøkiliga uppskotið sum vit viðgera her í dag so snýr tað seg um at at samkynda mammur skulu fáa rætt til síni børn og børnini rætt til sínar samskynda mammur sum tað og veruleikin er bara tann at tað koma eingi børn uttan ein pápa óansæ hvat vit kalla tað og hvussu vit mikulera í hesum førunum kallar mann tað efturgjørdur gitnaður hann hev nymir sáturnorðar men har er eisini ein pápi í myndini tað er ein pápi sum hevur donerað hetta sáið og skal barnið sum ikki hava rætt til hendan pápan skal barnið ikki hava rætt til at kenna sítt upphædd og og tað hevður gjørt nakað burturúr hesum her við rgjørdum gitnaði og og sagt at tað ikki bara eru samkinar kvinnur sum gkera brúka a hasn her og tað er rætt ein kona og ein maður tey undir vanligun umsøkn vist tey royna at fáa eitt barn við samlegu jamen so kemur tað undantakið er so at tað riggar ikki tað riggar ikkir hjá øllum og summi siga at tað er kanska eitt út av tíggju av tilfardinum ella ein út av tíggju ein ella tíggjuhjún fáa tað ikki at rigga og so og so far man eftir hjálp og og mær vitandi er tað sum oftast sá frá pápanum men eg skal ærliga viðurkenna at eg kenni ikki tað økið fult út mentað ereitt undantak haðer itt undantak vit tosa um tá ið mann fer inn við eftirgjørdum gitnaði ein kona saman við ein aðrari konu tey fara aldrin at fáa eitt barn saman og so tekur mann undantakið og ger tað til standardin undantakið tað verður generella loysnin tað verður standardin tað verður altíð ein anonymur satonorður sum sum inn í formilin fyri at barnið gerst veruleiki og so vissu vit fara yvir til tveir menn sum hann ikki valt at tikið við teir kunnu so heldur ikki fáa eitt barn saman og og teir mugu hava eina teir mugu hava eina rukomor inn í myndina sum mann kallar tað fyri at fáa eitt barn og er tað er tað tað sum er tað er tað har vit fara for langt altso g ynskja vit at steðga her ella ella hvussu hvussu langt ætlar mann hrukmor verður so øllu førin ikki góðtikið av andstøðuni í hesum uppskotinum er øllum førum ikki nakað sum andstøðan við upp á út frá tí sum eg lesi í hesum

og tað sum hetta uppskotið ger soleiði sum eg síggi tað so fer mann systematiskt inn og ger faðirloysingar tað er tað er soleiðis at at nógv føroysk børn eru uppvaksin uttan eina mammu ella ein pápa o tað er ein ótrúliga keðilig støða og tað kann koma av auskilsmissu tað kann koma av sum er ein vaksandi trupulleiki at at pápin ikki tekur ábyrgd tað hendrir eisini á mamman rýmir ella tað tragska at at bæði foreldrini doyggja og og tað kann føra til at tey eru faðiloysingar ella móðurloysingar ótrúliga keðiligar støður sum vit hava nógvar skipanir og og og halda tað føroyska samfelagið loftar øgiliga væl tá tá ið børn koma í so tragdiskar støður men í hesum uppskotinum fær mann systematiskt inn og við lóg ogger faðiloysingar pápin er við í myndini í gitnaði hansara ca er men fyri barnið so er hann so er hann slettiki í myndini barnið kemur ongantíð at síggja hendan pápan altso mann ger tað normalt mann mann ger tað til standardin og tað síggi eg ikki so nakra javnstøðu fyri barnið í hesum tað er ikki nøkur javnstøða fyri

eg haldi at eg haldi haldi heldur ikki at at tað er líkamikið hvør uppalir børnin og hví hví sigu tað hvat byggi eg tað a eg kann taka eitt ítøkiligt dømi og tað er ein sum eitur cetifost úr usa hon hevði tvær tvær mammur lespiskar mammur og og støðan er tann at í dag sum ger hanta sama cetifos loppiarbeiði í usa ímóti samkyndum og hví tað tí hon sá at at at nøkur rættindr vórðu tikin frá henn hon hevði ongan pápa hon hevði tvær mammur og sjálvandi hon hesir her kvinnurnar hava elskað hana og hon nokk elskað tær eisini men her manglað em pápi tað vórualtso rætturin sum tað allarflestu børnini hava tað hevði hon ikki og tí ger hon hetta lopiarbeiði í dag og og akkurát hesi hesi børnini uppliva eitt ótrúliga stórt politiskt trýst tað er ikki ein ein nevnd støða tey koma í tí sjálvandi elska tey síni foreldur um tað er tvær kvinnur ella tveir menn men men upphávi hjá teimum eru ikki frá hesum báðum persónunum og tað síggja vit so aftur í lívinum hjá tey tifást visu viu suma útaftur harra formaður so er tað soleiðis at hesi rættindini hetta uppskotið og onnur rættindi sum møguligani fara at liggja á tingborðinum í framtíðini h sum eg síggi ein part av hesari sum ein part av kynseodelogiuni tað kemur at kosta øðrum samfelagsbólkum í okkara samfelagi í hesum førinum so so haldi eg at børnini missa sín rætt til til pápan til a kenna sítt upphav og vit síggja eisini it pjøurs k hyggja longur enn til finnlands hvussu hetta er gjørt seg inn á talufrælsi har politikarin pai við rasanen hon er blivin sak søkt fyri at hava siterað nøkur vers úr rómarabrævinum og hon kann í dag vænta fleiri ár fongsul orsakað av nøkrum rættindum og sum vórðu givin har í finnlandi og tað varður sum haturstala fyri at hava eina øðrvísi meining og tei eg haldi ikki vit eru komin til tei enn í føroyum men tað tað er so eisini ein partur av hesum her síggja í usa at teir hava innført hvolitakt øh sum gerat tvørkendir menn kunnu sleppa inn í kvinnuítróttin inn í privatlívið inn í skiftirúmið inn í kvinnulig fongsul aftur har síggja vit at hasi rættindini tað kostaði í øllum førum kvinnum tað blívur nógv meir týðiligt tá mann fer longuri í hesum her so eg haldi heta r øgiliga hetaer øgiliga pent innpakka men henda gávan hon kostar tað er innpakkað og javnrættindi at líkastilla í kærleika og sum framvegis og gávan tað eru nøkur rættindi til nakrar lgpt lívsstílar men prísurin hann verður goldin á øðrum bólkum børnum í summum førum kvinnum um hann velur at fara longri og og tað haldi eg sjálvandi ikki er rætt so feri at taka samanum harraformaður eg skal enda nú so so er mín spurningur til andstøðuna og tey sum stilla upp í hesum her hvussu langt fer mann nær vit komin á mál og hetta uppskotið gongur heilt klárt yvir til børnum soleiðis su eg síggi upp á tað og soleiðis fer tað at verða frameftir at at hesi rættindini hava sín prís kynseodeologiin tað er ein umstrukturering av okkara samfelagi vit umstruktirera okkara samfelag og og tað tað er akkurát tað er tann partin sum vit ikki taka undir við og sum eisini er ímóti ella sum okkara samgonguskjal eisini er ein forðing fyri og og tí verður

ja so er tað nakrar viðmerkingar ingilín didiksen strøm fyrst ger sou
frá nøkrum stefan glaðan poulsen hann sigur at at hetta uppskotið ger børn til farloysingar faktiskt gera hetta uppskotið akkurát tað at tað tryggjar børnum rætt til tvey foreldur børn sum eru í føroyum í dag og sum í lóggávuni bara hava rætt til eina mammu tá ið tey hava tvær tað er tað sum eitt uppskoti ger stefan klein poulsen
har formaður tað uppskotið ger
hesi børnini sum uppskotið vðfennir til fariloysingar tí tey koma ongantíð at vita hvør teirra pápi er tað eru bara ein anonimur sadonorður og ja tey hava tvær tvær foreldur tvær tvær mammur og tað er soleði sum eg síggi up á tað ikki tað sama at hava tvær mammur og og ein pápa og ein og eina mammu og tað kundi blivið ein lang og kanska ikki serliga uppyggjandi diskusión her inni men eg haldi at at børnini hava rætt til at kenna sítt upp av ta rætt til ein eina mammu og ein pápa so er tað hervør akk
fyri veruleikin í dag er at børn verða
til av eftirgjørdum gitnai bæði hjá hinskúndum pørum og hjá samkyndum pørum so hevurmann ymiskt sløg av tú norðum tú kanst hava anonyma tú kanst hava kendan og sovíðari og opnan men børnini verða til allíkavæl hetta uppskotið tryggjar at børnini sum hava tvær mammur fáa lógartryggjaðan rætt til bæði foreldrini út frá røðuni hjá steffan klein poulsen so hevr hug til at spyrja hann vil miðflokkurin banna eftirgjørdan gitna fyri øll pør síðan tað at teð seta fokusið á at mann skal kenna sybiologisk uppháv og tað má ganga út yvir øll pørso takk fyri steffan klein polsen
ja viðgerðin
av av satunorðum og og og tí lógarverkinum eg kenni eg veit ikki gongur hvushvussu okkara lógarverki sær út í føroyum og vit hava nakað tað etað er tað er ein diskusión fyri seg og eg haldi ikki vit eru har at vit vilja banna eftirgjørda gittuna tær søgurnar sum eg kenni til og tað sum eg nevndi sum undantakið er at at oftani er tað soleiðis at tað maður og ein kona fáa ikki eit bát tað riggar ikki og tað hjálp at tey fáa tað er við at tað brúkar mann sái hjá sama pápanum mær vitandi eg veit ikki um um um mann altíð ger tað tað er eisini øllu yr enn ein áhugverd diskusiónarferðin í men men hetta er mín sjónarmið og eg eg kann ikki siga her at eg vil banna øllum eftirgjørdum gitnaði tí at eg tað dugi ikki at svara upp á her nú eg havi fyrireikað meg til hetta málið sum fyriliggur harra formaður ja takk so er tað bjarni kárason gersuvæl
takk fyri harra formaður alt hetta tosir hjá stevnan
stefan klænpoulsen um um um kyns etiologi eg veit ikki hvørligt hvussu tað kemur inn í hetta her hesa hera diskussiónina hetta hevur fyri sovit einki við kyn at gera tað virkar til at vera ein ávísur moralskur panikkur í inni hjá miðflokkinum tí at tað er so nógv ókent og fremmant sum teir verða introducerar fyri sum teir aldrin hava verið eksponerar fyri fyrr men eg kann gott mann gott hugla eitt sindur um at tað er eitt sindur interessant at at stefan klænpoulsen og miðflokkurin annars sum ræðuliga ofta kritisera kringvarpið fyri at taka eina síðu ella eisini vísa allar nuansirnar at mann so finnur onkran opskuran persón út í usa sum kann finna sum er eitt dømi upp á tað mótsatta av hvat er tað almenna normurin fyri hvønn persón stefan klein poulsen finnur í usa so kann eg finna tíggju túsund mammur sum gjarna vilja javnsettast við hinskyns børnum takk fyri stefan klein poulsenja har formaður eg at eg
eg síggi hetta í samanhangi
av einari kynsidologi sum fleiri aktivistar og politikarar vilja innføra í okkara samfelag her er tað li tað er tey lesprisku sum fáa nøkur rættindi meðan g og b ja b tað er so ein blanding av bávum men g fær so ikki rýmd í hesum uppskotinum og tað r har eg spyrji hvussu langt tað ætlar mann otað e verður púra erligt a andstøðandi sagt vit ynskja bara til elli vit steðga har nú er liðugt men eg vistð um um tað er tað títí er reisin tann spurningin hhvussu lantð ætlar mann hvuss langt tð ætlar man hvussuað ætlar mærn okkara samfelag skal síggja út um tjúgu ár tí hetta er eitt umstruktirering og tað hevur fylgir fyri nógvar bólkar tí hetta er nógv meira komplekst enn so sum andstøðan hug at gera tað til og eg vildi ynskt eins og bjarni karassum petersenkritiserar meg fyri at at málið bleiv betri viðgjørt eg haldi esensurin í øllum hesum uppskotinum sum koma á borðið her verða slett ikki viðgjørd og og eg fann so ein ja eg fann ein persón í usa sum sum hevur livað undir akkurát hesum og tí helt tað øgiliga aktuelt at taka við harra formaður ja so er tað billjustinussen ger sovæl
takk fyri hara formaður eg haldi steffan klein poulsen hevði eina ógvuliga virðiliga
og sætliga røðu og greiddi frá soleiðisnar sum vit síggja málið og eg haldi at tað er legalt at hava eina politiska hugsan um hesi viðurskiftini tí hetta snýr seg um hvussu vit skipa okkara samfelag eini tøðislig spurningur tað verður nógv brúkt spurningurin um rættindini hjá børnum men so í heilum so verður tað sagt rættindini hjá samkyndum hvat er tað við viðgerð í dag viðgera vit rættindini hjá børnum ella viðgera vit rættindini hjá samkyndum
ja har formaður eg havi øllum her roynt at gjørt mítt fyri at seta meg inn í
málið og og viðgera tað virðuligt og sakligt og og konstruktivt og og eg haldi at vit mann eigur at at diskutera út frá meir upplýstum grundarlagi og og og tosa um veruligar fylgirnar av tí og og tí ideologi sum eg síggi liggur aftanfyri hetta her og hvørji rættindi diskutera vit ja er tað tey hjá børnum ella er tað foreldrini tað er ræðuliga ymisk hvusum mann sær upp á tað men eg haldi at foreldrini eru øgiliga nógv eg fokus er tí mnn siga at mann gevur nøkur rættindi gevur nøkur rættindi sum eg haldi koma avalla har har børnini betala prísin tí haldi t tað er kanska meir er rættindi til foreldrini tvær samkyndar mammur í hesum førinum enn børnini tað vavru øll forin øgiliga lítið gjørt burtur úr tí í uppskotinum takk hara formaður ja so er tað
ja bjarni kárason petersen sum fær orðið ger so væltakk fyri harra formaður
viti vit viðgera eitt uppskot ella fleiri uppskot ein ein lógarpakka u so m at siga sum í tí stutta introduserar sammøður sum juridiskt hugtak í føroyska lóggávuverkinum og tað gera vit við tí fyri eygað at javnseta samkyndar familjur í føroyum við hinskyndum familjum tað gevur børn rætt til teirra foreldur tað gevur rætt til tey sum í dag vænta rættindi í føroyum tað gevur rætt til tey sum hava valt føroyar frá tí at tey ikki fáa teirra rætt viðurkendan í føroyum gevur rætt til tey sum í framtíðini fara undir at gerast familja øll hesi fara við hesum lógarbroytingunum at verða viðgjørt viðgjørd eins og vit onnur og hetta er sera sera grundleggjandi tí at vit skulu spyrja okkum sjálvi hvat er tað fyri eitt samfelag sum vit vilja hava vilja vit hava eitt opið og rúmligt samfelag har sum pláss er fyri okkum øllum og har sum teir ymisku liviháttirnir allir kunnu hava eitt samlív í føroyska samfelagnum tað er mín sannføring at tað er tað samfelagið vit skulu streymba eftir at hava

harra formaður hetta her uppskotið í okkara hugaheimi vendið rætt tað bleiv nógv kritiserað tá ið vit komu við einum broyting eini ein uppskoti um at broyta barsilslógina at mann skuldi taka tað frá røttum enda av tað hevur mann so gjørt nú mann hevu gingið kritikkinum á møti men nú hevur samgongan ella løgmaður flutt málsrikuna eitt sindur soleiðis at man statvekk kann heimila tað at vera ímóti men tað sum vit gloyma er tað er tað at øll hendan her allar hesar broytingarnar tað er bara fylgilóggáva til at gevarættindi til nøkrum sum langt síðani eru viðurkend í føroyum til at hava til at hava hesi rættindini altso tað at vit hava fyri langari tíð síðani samtykt tað at í føroyum kann mann vera eitt samkynt hjún hartil hoyrir væl sagtans saman eisini kansn stovna eina familju og tá ið tað er tilføld tá ið vit hava samtykt at borgarligt hjúnaalag er nakað sum er í føroyum og tað er eingin í samgonguni sum hevur mutað ímóti tí altso má tað verða alment góðtikið at soleiðis fer at vera í føroyum jamen so má øll onnur lóggáva til dømis á vælferðarøkinum á á foreldramyndlaka økinum harmonisera við tann veruleikan talan er altso at samtykkja tær fylgilógir sum natúrliga hoyra til tann veruleikan at vit hava góðtikið at samkyndar familjur hava eitt natúrligt pláss í føroyum tað er heldur eingin ivi um í mínari verð og eg haldi eisini tølini bakka tað øgiliga væl upp at tað er ein stórur meiriluti í føroyum fyri at samkind kunnu giftast stovna familju og ein stórur meirilutur tekur eisini undir við at tey hoyra heima í føroyum og eru vælkomin her eins og vitánnur nú hevur mann nú brúkar mann nógva tíðinn á tingið atdiskutera við umboðum frá teimum ymisku flokkunum og tað er sjónfyri søgn at tað ikki altíð er semja inanhýsis í flokkunum mann kann nevna fólkaflokkin har virkkað ikki til at vera full semja um hetta øki hóast mann kanska atførur eins og í sambandsflokkinum eg má heldur ikki á einum máli og har vísi ta seg at mann kanska ikki fer at atkvøða eins men tað sum eg helt var øgiliga áhugavert tað var at kanska hyggja burtur frá hvørji politisk umboð sita á tingi í dag og kanska prøva at fara at leita inn á stevnuskránna hjá teimum trimum ymisku flokkunum sum hava ræði her í føroyum ovast á stevnuskránni hjá fólkaflokkinum stendur ynski okkara er eitt frælsland fyritreytin eru frælsir borgarar sum ráða eftir ráða yvir egnum viðurskiftum og har stendur eisini hjá sambandsflokkinum fremsta uppgávan og endamálið hjá sambandsflokkinum í politiska arbeiðinum er at skapa nøgdarborgarar sambandsflokkurin heldur seg til hesi kjarnuvirði í førdapolitikkinum og har nevni tað millum annað javnrættindi eitt samfelag fyri øll so fór eg at leita inn hjá miðflokkinum og har stendur í stevnuskránni miðflokkurin tekur undir við yvirlýsingini hjá st um mannarættinduartikkul sekstan stykki trý familjan er tann natúrligu grundleggjandi oyndarbólkurin og hevur krav upp á verju og stuðul samfelagsins og landsins og í samband við barnsburð og ella ættleiðing eiga allar kvinnur at hava somu sømdir á øllum økjum skuldi mann so fylt stevnuskránna hjá hesum trimum flokkunum sum stýra føroya land í dag so skuldi tað verið lagan manni av fungið et sovorðitt uppskot gjøgnumført tí tað er fult ov heilt í tráð við stevnuskronna hjá teimum trimum flokkunum tað virkar ikki til at vera tilfeldi í dag tað kann vera tí at tað er komin ein sovorðni eitt konservativt rák í teimum stóru borgarligu flokkunum og tað hevur so elvt til at mann er nógv meira afturhaldssinnaður enn hvat mann hevur verið tað haldi eg er harmiligt sum borgarligur flokkur heldur framsókn at tað liberala samfelagið tað iteella samfelagið og vit høvdu ein illgruna um at tað sama var galdandi fyri millum annað sambandsflokkin og fólkaflokkin men eg haldi tað er sjónfyrisøgn at soleiðis er tað í veruleikanum ikki tað sum eg haldi at mann skal bara ugga seg við um nú hetta uppskotið ikki fær meiriluta tað er tað at sum erhard joensen formaður í fíggjarnevndini segði at hetta fer at koma tað er bara ein spurningur um tann politiska veruleikanum í dag at tað ikki verður samtykt nú og tað eri eg samdur við honum tað kann vera um mann fellur hetta uppskotið tað kann vera um mann fellir tað næsta uppskotið men fyrr ella seinni kemur politiska samansetingin í løgtinginum at endurspegla tann fólkasliga viljan tað er eg sannførdur um so hetta er ein spurningur um tí og eg rokni eisini við at tey sum seta seg upp ímóti tað at geva rættindi til samkyndum familjum fara at vera tey sum fara so segði hann tapað hetta stríðið upp á sigkt tí at vit vita at tað er tann vegin tað fer alt føroya fólk ella nógv stórur meirilutaaføroyafólki sær fornuftina og logikkin í hesum her serliga tá vit hava sasamtykt at samgin kunnu giftast borgarliga so hoyrir tað natúrliga til at mann eisini hevur fylgilóggávu sum javnsetir tey hjúnini við onnur hjún í tað er mín djúpasta sannføring at hetta fer at koma um ikki nú so seinni og eg fari saman við teimum góðu starvsfelagunum sum hava arbeiðs saman um hetta uppskotið blíva við inntil tað verður framt nú verður tað áhugavert nú fer tað so í trivnaðarnevndina og har situr undirritaða ikki framsókn hevur ikki umboð í trivnaðarnevndini men vit fara at royna at luttaka í tann mun tað ber til og vit fara at vóna at tað verður viðgjørt sakliga og konstruktivt og mann tekur tey góðu argumentini fyri tað tað er góða argumentir eg veit at mann hevur lyndi til at finna nakra undanførslur tí at politiski veruleikin er kanska ein annar men at mann í øllum førum sum tað minsta roynir at síggja fornuftina í tí so mann kann taka tað við sær tá ið politiska samansetingin verður ein onnur annars so vóni eg at viðgerðin til aðru triðju viðgerð eisini verður siðilig og saklig og tað verður grundgivið væl og virðiliga tí hetað er ein spurningur um virðir og vit deila ikki øll akkurát tey somu virðini og friðurverður við tí og tað er eisini ein vakurleiki í tí føroyska fólkaræðinum men eg tað er mín innarliga vón at hetta her fer at fáa ta undirtøkuna sum tað hevur uppiborið tí at hetta snýr seg slett ikki um at seta kýlar úr samgonguna ella at promogera seg sjálvan hetta snýr seg um at mann veit um nøkur konkret dømir um familjur sum ikki hava sama rætt sum so um hetta uppskotið fer at fella hesi ferð tað fer einki av mær persónliga av tí tað fer bara av teimum sum hendan lógin umfata takk fyri harra formaðurja so er tað bjørt samelsen eina viðmerking takk fyri

prøva og sum eisini haldi eg tók fram tann veruleikan sum er at enn hevur tú hevur eingin samgonga verið har tað var lætt at fáa hesi málini ígjøgnum altso sjálvt í undanfarna samgongu sum framdi hjúnaabalgsmáli so var tað tógvi stríð og tí bleiv málið eisini lagt fram av tingumboðum heldur enn av landsstýrinum so frameftir so og tað er eitt sindur harmiligt haldi eg at mann ikki kann viðgera hesi málini rættan veg har nær sagt at tað er landsstýri sum kemur við teimum tí tá veit mann tey blíva samtykt men eg hugsaði uær at her tá ið framsøgmaður miðfloksins nevndi henda persónin sum var var vaksin upp við tveimum samkyndum mammum sum var øgiliga hart ímóti tí í dag eg ætlaði at spyrja bjarni kárason petren hvat alternativið hjá henni hevði verið um hesar mammurnar høvdu valt ikki at farið og fingið sær eftirgjørda gittuna við sádurnur

tú hevði mest sannlíkt um ikki heilt sannlíkt ikki verður til so í so máta burdi miðflokkurin kanska tikið undir við egalsetninginum hjá sær sjálvum um rættin til lív at øll lív eru hava sama virði og tað er eisini óavhang út av um tú hevur tvær samkyndar mammur eina mammu ein pápa eitt úrslit av eftirgjørdum gitnaði og so framvegis tað er eisini barnarættindi takk fyri jóhannes joensen takk yrhera formaður
ja takk fyri røðuna vóru samdir jarni koyra
tað sum er hugstótt fyri meg ta er tað at eg kenni fólk sum eru í hesum keðiligu støðunum hat har allir borgarar ikki virða viðfarnir líka fyri lógini bæði við rættindum og skyldum sum eisini ynski hjá hesum borgarum eg hugsi eisini tað er hugstótt at taðt fleiri kanska sum ikki flyta til føroyar ella flyta burtur ú føroyum tí rýmdi ikki fyri teimum í føroyum tað er øgiliga hugstoytt at vita tað at allir borgara í samfelagnir ikki hava somu krason petersen aarar formaður eg erifyri
háta fyrsta púra sannførdur um at tað at mann fekk ígjøgnumfór
borgarligt hjúnalag í undanfarni setu hevur avgjørt viðvirkað til at tað eru fleiri fólk sum hava viljað leitað sær heimaftur til føroya ikki bara samkynd eisini hinskind tað mann vil liva í einum samfelag sum er rúmligt hevur eitt virði í sær sjálvum óansæðum mann er innbefattar í tí ella ikki í hesum førinum snýr tað seg um nakað heilt konkret tað kunnu vera tvær mammur við einum barni sum til dømis búgva í danmark tey fáa ikki síni rættindi við sær heim vissu tey flyta til føroya og avleiðingin er at tey lata vera og tað veit eg persónliga og tað ger johans joensen eisini hann veit um dømir konkret dømir um har tað er tilfeldig og tað haldi eg vit skulu gera nakað við jóhann dahl
nú veit eg á góðum grundini at lógin um felags
velast vera við í tingini frá samgonguni men kundi bjarni kárasund greta eitt sindur frá hesum støðuni hjá pápum sum ikki er nevndur í hesum uppskotinum hví og hvat orsøkin er til at tær ikki er við so at hetta høvating eisini fær tað at vita grundina til tað takk fyri eg hava formaður
tað er ein áhugaverdur spurni
punigur frá jóandal tí at undirritari hevur eisini fingið øgiliga nógvar viðmerkingar um tað hví tey ikki eru við ø og eisini hví at samkyndur menniskju eru við men tað er kanska tí at tað er ikki heilt tað sama tað eru øðrvísi treytir galdandi tí at fortreytirnar eru øðrvísi í mun til samkyndar pápar og samkyndar mammur har er tær nakrar lívfrøðiligar veruleikar mann man taka atlit til tá ið mann skal lóggeva øh og í hesum førinum tá tað snýr seg um pápar so er tað heldur ikki akkurát ídenbolgatu sum man sigur at at lóggávan skalverða gjørd tá tað er sagt so taki eg fult undir við at mann skal betra umrættindi hjá pápum sum eru í stóran mun fyri skerdan lut í dag nú veit eg at landsstýriskvinnan arbeiðir við øki og eg vóni eisini at tað fer at úrslita í nakað sum vit á tingi kunnu taka undir við tí tað haldi eg er ræðuliga forsøvnt økið sum eingin politikara ordilga hevur antontorið ella vilja tikið hond um h men eg vóni at tannveruleikin er broyttur soleiðis at vit fáa betri rættindi til pápar framyvir takfyritakk fyri tingfundur verður nú niðurlagdur í eina lítla løtu
ið til klokkan trý korter til eitt so vit taka ein lítlan døgurðasteðg og byrja aftur klokkan trý korter til eitt so er tingfundurin uppattikin og vit halda fram við umrøðuni

av hesum trimum málinum og fyrst fær nú kristin mikkelsen orð ger so væltakk fyri harra formaður sum sagt til við

íh jacobsen ger so væl ja takk fyri har formaður eg veit at cristi mikkelsen hevur víkt samkynn so tað skal
taia stóra takk fyri at hann átekur sær tað upphávuna tað er ikki allir borgarstjórar sum gera tað eg fegnist um hann sigur eisini at fólk skulu javnsetast og børn hjá samtyndum eisini nú han ikki avdúka hvat hann er atkvøður fyri men heitakrisin mikkelsen um av álvara at atskvøða fyri sínum uppskotinum tí so kunnu vera han fyri at vera boðin í fleiri íbridleyp eg skal ikki siga hvat tað rtakkfyrija kevur so væl a khesum miclosen
eina løgu ja tað skal g

opið fer bæði at atgáva sum er siður bæði gult og reytt og og greint takk fyri harra formaður har var útstafettin við so er tað hervørt pálsdóttir sum uppir orðið gjørt væl takk fyri harra formaður
uppskotið sum er til viðgerðar í dag tað er eitt uppskot um at innføra saóðurskap í lóggávu og so eru aðrar fylgirlógir í sambandi við at hjúnaðabangslógin varð broytt fyri nøkrum árum síðan eisini lagdar fram tað eru broytingar í arvalógini í lógini um foreldramyndugleika og samveru í lóg um annokensaf nordiskugø barsilslógin og um at gera broytingar í rættargangslógini og tann altso samóðurskapurin verð innførdur í lógina um børns ræftirstilling uppskotið hevur við sær at mann innsetir orðið samr lógartekstin so at samrørur verða javnsettar við pápar og tær broytingar sum verða gjørdar í barsilslógini tær javnseta samrørur við páparnar uppskotið um at gera broytingar í rættargangslógini tær erðu lagdar fram tí at tá mann ger broytingar í lógini í bcel so mugu dagføringar eisini gerast í rættargangslógini í dag er tað soleiðis at tá tvær kvinnur fáa barn saman so verður tann ið bar barnið skrásett sum foreldur meðan hin má bíða í tvey eita hálvt ár fyriat kunna ættleiða hetta barnið í hesum tíðarskeiðnum hevur barnið einki løgfrøðiligt tilknýti til annað foreldur sítt tað vilja vit broyta heverða greiðar ásetingar settar um mannagongdina fyri at skrásetta samóðursskap tað verður so at tá tvær kvinnur velja at fáa barn saman við viðgerð við eftirgjørdum gitnaði av heilsustarvsfólki ella undir ábyrgd av heilsustarvsfólki so verða báðar skrásettar sum foreldur tann ið bara barni sum mamma hin sum samor og skrásetingin skal gerast hjá familjufyrisitingini í seinasta lagi tjúgu vikur eftir gitna eisini verur taðat tryggja at um samkyndar familjur hava fingið hesi rættindini uttanlands so kunu ter flyta heim við hesum rættindunum í føroyum eisini taðer blivur sagt her í dag at hetta uppskotið fer at skapa faðir loysingar tað er ikki rætt tað er eisini blíivs sagt í tí almenna kjakinum tað er ikki so her er talan um eftirgjørdan gitna og mannagongdirnar fyri eftirgjørdar gitna eru teir somu fyri samkynd og hinskynd men eftirburðurin er at tá ið hineitt hinsitt par nýtir eftirgjørdina gituna so eru rættindini upp á pláss fyri bæði foreldrini men soleiðs er tað ikki fyri samkynd før og tá i vit so snakka um donorðar so snakkaðu vit um trý ymisk sløg snakkað um anonimar har tað ikki ber til at finna út av hvør taðer og hevur tonerað snakka um opnar har tað ber til tá ið barnið er átjan ár at fáa atgongd til hvør hevur tdonerað til gitnain og snakka vit um kendar donorðar og tá iðtað er kendur to norðar so snýr tað seg um at ein sum tú kennir har tú kennir hvør tú hevur tonrað til og hvør tað er sum fær doneringina tey vita av hvørjum øðrum tey allarflestu sum fara at fáa eftirgjøran gitna velja opna donatión tað vil siga at barnið kann finna aftur til sítt biologiska upphav

um mann hevur eisini eina áseting í hesari lógina ellaí hesum uppskotinum um at visti mann nýtir ein kendaorð altso har mann veit hvør tað er sum hevur donerað so hevur hann rættindi sum pápi uttan so at hann velur at lata rættindi frá sær til samoðrðina men alt sum er sagt um fariskiloysingar og so víðari í dag tað er eitt sindur at at spinna eina søgu sum ikki ordiliga passar tí hesi viðurskiftini við eftirgjørdum skitnaði eru ein veruleiki í dag tað verða fødd børn við eftirgjørdum gitnaði børn við hinskjøddum foreldrun við samkendu foreldrun við støkum mammum og so víðari hetta uppskotið tryggjar barninumrætt til bæði foreldrini váðar mammurnar hesa upskotini snúgva seg um javnrættindi um viðurkenning sum líkastillaður samfelagsborgari tær snýr seg ikki um at gera børn faðisleys tí vit standa við ein konkretum trupulleika í føroyum í dag vit hava ymiskar familjur í føroyum viteira familjur í føroyum sum ikki hava somu rættindi sum aðrar familjur her virkar boðskapurinm úr løgtinginum at hesar familjurnar eru ikki eins góðar og aðrar og tað er ikki gott nokk vit mugu virðismeta at familjur eru ymiskar og hetta er als ikki at innfør nakað spildurnýtt tí løgtingið er bar ein eftirbátur í mun til hvussu samfelagið hóttar sær eingin missir rættindi av at onnur fáa javnrættindi føroyar er eitt samfelag ið skal rúma okkum øllum og harn øll skulu vera líka fyri lógini at hjúnabandslógin bleiv broytt undir síðstu samgongu var eitt stórt stig á leiðini at javnseta okkara borgari tað ger føroyar opnari og fjølbroyttari nú síggja vit meira og meira føroyar í øllum sínum litum og við øllum sínum fjølbroytni at eitt slíkt uppskot sum hetta at javnseta borgarið kann seta kýlar í samgonguna og ovbart seta samgonguna undir stórt trýst er ikki orsøkin til at uppskotið veðu lagt fram eg vil javnseta okkara borgarar og tað vilja eisini vhessu samgongan tekur undir við tað er so at siga ikki mín trupulleiki at eitt uppskot um at javnseta borgarar kann hava við sær at ein samgonga fellur tað er simpultenn ikki mín trupulleiki tað er trupulleiki hjá samgonguflokkunum sum ikki vilja javnseta hesi fólkini sum búgva í føroyum og liva í føroyum eg l at enda siga at eg hopið haldi eg eisini víst seg í dag at viðgerðin bæði her og í nei í nevndini verður virðilig tey ið hetta uppskotið snýr seg um hava ígjøgnumnógv ár ír útferðir ef sovóra útspilling og óvirðiligum málburði og tað haldi eg at viðgerðin í dag bendir á at vit eru farin frá tí og tað haldi eg gott at løgtingið hevja seg upp um ljóta málborð um sínar samfelagsborgara takk fyri jtak soer ta viðmerkingar tann fyrsta tað er bjarni hammer ger sovæl
samgongan leggur kanska ikki so nógv í hetta málið tað virkar sum tað er eingin sum forsvara teirra sjónarmið
er faktiskt bara stefan klein poulsen sum er umboðandi and fyrri samgonguna og steffan klein poulsen hevur so er sum fórsprákari fyri tað sum hendan samgongan meinar tí samgongan hevur sjávandi valt at tað erta einasta politiskki sjónarmiðinir sum komu fram her í dag tí ert eitt sindur undarnavert at tað hava valt ein framsøgman distefan klein poulsen øgiliga greiður í sínum tali tað eru okur eisini glað fyri í andstøðuni um vita hetta er tað sum samgongan vil tí tað er eingin av annar samgonguni sum vil úttala seg um hvat tey halda um júst hetta málið takk fyri harra formaður ja takk ger so væl hervur postóttur takk fyri
eg haldi tað er harmiligt at tað kanska virkar sum at samgongu ting
vin fólk hava fingið munnkurv var tað ikki seppa at taka orðið í dag tað haldið harmiligt tí at tá stendur tað eftir sum um atmillum annað útmedingar sum stefan klei polsen hevur við veriðumboðandi fyri samgonguna men tað veit egat teir ikki eru og tað er tað góða vissu øll tingfólk kundu taka orðið í dag og stemma eftir egnari sannføring so hevðiheita uppskotið verið samtykt tað er meiriluti millum føroya fólk um at javnseta samkynd ta ar meiriluti í løgtinginum tá fólk vara bundir niður millum annað av einum øgiliga lítlum flokki sum fær eg va ikki eina rætt til eitt súkt uppskot um lagnurnar hjá borgaraumum okrum landi takk fyri ja takk so e ta beintarlegu sum fær einviðmerking ger so vælrmaðureg hugsi at spyrja hervur posdóttir umtað ikki verul eg
hendan lógin er átrokandi tí tað eru nógvar familjur í føroyum
bígun longu nú sum hava tørv á hesi at fáa sær lógina í gildi takk fyri formaður ja ger so væl hreu pállistofthu takk fyri jú tað er rætt tað ehetta er ein konkret
eru trupulleiki vit standa við tað eru familjur sum ikki hava
somu rættindi sum aðrar vit vita vit hava hoyrt um millum eina millum annað eina í íí sjónvarpinum og útvarpinum men taðeru eisini fleiri við teimum umframt at eisini familjur ið liva uttan fyri føroyar sum ikki kunnu flyta heim sum mugu velja sítt heimland frá tí at annars mungu teir velja at missa familjurættindi so eta r ein absolutt ein trupulleiki sum hevur skundið at líva loystir tí at vit diskriminera summar familjur í føroyum takk fyrijatakk so er tað sirustenberg savr eina viðmerking ger so væl takk fyri harra formaður ja eg haldi t tað stendur eitn
eitt sindur eftir hendan larmandi tøgnin sum er nú
bara framsøgufólk í samgongun taka orðið tað e akurát sum mann mann vil tiga hendan prolematikkin burtur kanska eitt sindur approbo sum mann eisini søguliga hevur tagt samkynd fólk burtur men tað er púra rætt at eingin missir nakað men her eru virkuliga nøkur sum kunna fáa nakað tað at fáa rætt at foreldrarættindi til sín til børnini hjá sær sjálvum men eisini tað at barnið fer rætt til at bæði foreldrini til dømis kunna verða heima tá ið til barsul santygd tað er ganska vanligir borgarrættindir sum e hopi at løgtingið stendur samanum men eg haldi atað er undrónarvert at at fólk ikki taka orðið ja takk ger sovæl hervur postóttur takk fyri øh ja teg blívu spurt her í tingsavnm í dag um hetta uppskotið snýr seg umg at tryggja

kul mar a tryggja bæði bæði rættini til síni foreldur og til síni børn og so heur tað eisini blívur sagt at at at mann broytir samfelagið at mann mann fer at innføra eina ideologi hetta er sl ikki at broyta nakað hetta r at skipa nakað í í lógarkarmar hetta er veruleikin í føroyum vit hava ymiskar familjur vit hava ymiskar borgarar hesi lógaruppskotini vija bara skipa viðurskiftini hjá teimum ikki innføra nakað nýtt ella uppfinna eina nýggja ideologi takk fyri ja takk so er næstur at røða bjørt samelsen ger so væl
húsesóólsin har formaður eg fari fyrst at fegnast um at eg
eg haldi at kjakið í dag er kanska nakað meira siðiligt at vit hava upplivað onkuntíð áður tá ið vit hava viðgjørt mál av líknandi slagi men tað kundi sjálvandi verið áhugavert á fleiri frá samgonguni luttóku tað frødti meg harra formaður tá ið fyri einari tíð síðani fransk pávi var úti og talaði til allan heimin og segði nøkulunda soleiðis ati sjálvandi hava samkynd eisini rætt til familjulív og tað er eingin ivi um at fransk pávi sum er ein ógvuliga klókur maður haldi eg eg havi fylt eitt sindur við honum síðani eg hoyrdi hann røða í í nubyork í tvey túsund og fimtan hann hugtók meg ógvuliga nógv tá røgdi hann um veðurlagsbroytingar og annað ikki um samkynd men tá ið hann var úti og segði hettar so haldi eg at tað vísti at vit her í dag hava ein páva sum livir at hann veit hvat fyri tíð hann livir í hann veit hvat fyr veruleikan livir í hann letur ikki sum um at tíðin ella veruleikin er ein annar enn hon er og tú kanstk ofta vera í avbjóðingin hjá júst pápan í róm at at tað kanska ikki altíð tikt sum um hann fylgdi so væl við tíðini tá ið vit í dag viðgera ein pakka við broytingum í seks lógum hel ta r ein lógarpakki sum broytir lógur í seks ymiskum lógum so er hetta ikki broytingar sum fara at loysa allar avbjóðingar hjá samkyndum og hetta er heldur ikki eitt lógaruppskot sum javnsetir øll samkynd á øllum frontum men hetta er eitt lógaruppskot hairra formaður sum fer inn og gevur rættindi til nakrar nýføðingar sum koma hendan heim sum hava samkynd foreldur og tað broytir tað bæði í mun tilbarsil rættin hjá foreldrunum hjá hesum barninum til barsil tað broytir tað í mun til fyrst og fremst sum er høvuðsuppskotið at fáa møguleikan fyri at fáa staðfest tað løgfrøðiligaheitið sammóður soleiðis at hetta barnið kann hava hesi bæði foreldrini sum barnið hevur í forvegin at tað kan verða staðfest longu við føðing heldur enn at tey skulu bíða tvey or eitt hálvt ár soleiðis at ætlðin kann fara fram og tað broytir arvalógina og so hin restina av teimum lógarbroytingum sum hava verið nevndar fleiri ferðir

tað er tað harra formaður sum eg haldi fokus im má vera í kjakinum í dag tað er vilja vit viðurkenna at hesi børnini eru her persónliga havi eg verið í konfirmatión hjá børnunum sum eru komin til við hjálp av ísoying tað hevur nemliga verið soleiðis sog nógv nógv harrans ár og langt áðrenn hjúnaðabanslógin kom at tað bar til hjá støkum at fara og fáa ísoyng tað bar til hjá samkyndum at fara ag fáa ísoing væl at merkja samkyndum kvinnum tí tað tær sum kunnu ber ei barn tað bar til hjá hinskendum sum hava trupulleikar við at fáa børn tað eru nógvir menn sum eru sørur og hava tørv á at um hetta parið skalat fáa barn at tey sum fáa hjálp frá einum ságeva og eg haldi at mann fær nokk so lættliga um tá ið mann sigur at hetta er ja man brúkar sjórir skeivur mmann leggur líkasum lundnar undir at akkurát hesi børnini hjá samkynum vera faðirleys tað er ikki ein stigmantisering ella eitt orð sum eg haldi at nakar skal loyva sær atat brúka tí tað er eingin orsøk til tað tí hetta er ein møguleiki sum er í dag heldar ein møguleiki sum hevur verið ja eg eg veit ikki hvussu nógv ár men øgiliga nógv ár og so halda vit sum eittlóggávuting mugu gera upp við okkum sjálvi viðurkenna vit essi børnini eru her viðurkenna vit at fleiri eru á veg viðurkenna vit at fleiri fara at koma viðurkenna vit at fleiri børn hjá við samkjyndum foreldrum búgva í londunum kring okkum børn

høvuðsuppskotið her gevur rætt til at fáa skrásett samogrna longru føðing og tá er talan um tvær kvinnur sum saman eru farnar og hava skrivað undir upp á at tær í felag eru farnar undir at fáa viðgerð fyri at fáa eitt barn taðvil siga har hevur ongantíð í forløpunum veri nakar annar sum gjørdu krav upp á hetta barnið enn hesar báða mammurnar og tann púra greiði veruleikin er jú at alternativið var at hesi børnini ongantíð komu í verðina og so haldi ag mann skal spyrja seg sjálvan er tað eitt betri alternativ at tað verða færri børn fødd eg kann gott siga og eg kann gott skilja nógv halda tað er øgiliga gott fyri børn at vaksa upp í einari mammu og ein pápa pápar eru týdningarmiklar fyrimyndir hjá børnum eins og mammur eru tað eisini men fyri eitt barn sum verður føtt við foreldrum har bæði eru á sama kyni har er tað týdningarmesta av øllum tað er sjálvandi at barnið verðar elskað og virkt og at samfelagið viðurkennir tey og viðurkennir teirra familju tey børnini kunnu hava tað akkurát líka gott og hava tað sikkurt í nógvum førum um minst líka gott sum øll onnur børn tí tey eru fødd av teimum foreldrum sum hava valt at fingið tey tí tey elska tey og hava valt at kunna uppvæla síni børn í kærleika og aso hetta er veruleiki hata er ikki nakað sum kemur tí vit koma í hesari lógini ella tí vit komu í eina lóg fyri nøkrum árum síðani hasara veruleikir sum er her og harra formaður eg veit ikkum nakar blíva yvirast kal vit sita men hann hevur verið her leingi so okkara uppgáva er vilja við lata føroyska lóggávu fylgja ein veruleika sum er her ella vilja vit lata eyguni aftur og siga at alt blívur so ølga nógv verri vissu hetta kemur í gildi vissi hetta ikki kemur í gildi so er tað einastu sum líðar undir tí tað er tað at børnini føla seg minni viðurkend tá ið tað viliva eldri og síggja a mann ikki ynski at gera teimumhesi rættindini og í øðrum lagi at hendan hendan sammóðurin sum so ikki juridiskt kann rópa seg samóðr men hon hon fekk kortini at fáa rættlitta barnið tí sansýniliga tyri at hon sleppur at ættleiða tað er øgiliga stór í flestu førum eydnast tað væl at ættleiða tað tekur bara tíð og hví skulu tey hví hví skulu hesar familjurnar ígjøgnum n eitt ára langtforlop fyri at ættleiða barn sum tey hava valt at fáa hesar báðar mammurnar hava valt at fáa saman páparnir samkyndu pápar eru ikki við ísunum uppskoti og orsøkin til tað er nokk so einfald tann at altso at tveir menn kunnu ikki fara í ein sábanka og biums og og fáa eitt barn tað er ein mamma sum má føðheta barnið og tá kemur tú beinanvegi inn í eitt jooritiskt øki sum er munandi meira avbjóðandi og hvussu mann viðger tað tá ið vit kunnu hyggja eftir at tað er akkurát sama kjak hevur verið í okkara grannalondum um tann partin men hesar kvinnurnar sum fara og fáa sær eitt barn ein økvinna kann fara tvær kvinnur kunnu fara saman ella hinsin par kundu fara saman tað er ein veruleiki sum hevur verið her øgiliga leingi og tí mugu vit loysa tann trupulleikan nú tað var ein røðari sum spurdi tá ð vit siga at hetta er eitt stig á vegnum til at loysa avbjóðingarnar hjá samkyndum við at fáa javnsett rættindi so varð tað nettupp tað sum lá í tí at hetta loysir ikki allar trupulleikar fyri øll samkynd men hattað loysir ein ógvuliga ítøkiligan trupulleika fyri nøkur nakrar nýføðingar sum koma í verðina í føroyum ella í øðrum londum føddaføroyingum ella av persónum sum ynskja at flyta til føroyar tí lógin letur eisini upp fyri at hava tey fingið henda rættintil samhóðurskap í útlandinum so kann mann taka tann rættin við sær til føroyar um ikki serlig atlit tala ímóti tí so harra formaður eg haldi ati tað er nokk so umráðandi at vit í løgtinginum haldi sjálv at vit blíva betri til tað eg haldi tað blívur meira meiri sakligt fyri hvønjn feri it viðgerðhse ella hvussu frægari at viðgera málini minni primitít fyri at siga ta bart út og eg haldi tað er nokk so umráðandi at teið fólkavalt ting kann viðgera mál sum hesi á sakligum støði

vit løgdu eitt uppskot um tá tóku vit bara barsilslógina í seinasta tingsetu hví gjørdu vit tað jú tað var tí at vit ásannaðu at tað at fáa meiriluta fyri samlaðurskapið var rættiliga órealistiskt við hesari samgonguni men sjálvur føroya løgmaður hevði verið úti og sagt a ta tað kom til tann fíggjarliga partin og tá snúðu tað seg so um barsilsrættindini tað at kunna fara í løn við barsilsløn fyri bæði foreldrini tá helt løgmaður at tað átti mann at kunnað loysa hann segði t í deyð og viku og tí søgdu vit fínt lat okkum so vera pragmatiskt lat okkum vera semjisøkjandi so leggja vit bara tað uppskotið fram og tá tosaðu vit ikki um sammøður men um samkynd foreldur og góðu heimildir til at gera reglur fyri at hóast tað formliga juridiska ikki var komið í pláss við foreldrarættinum fyri bæði foreldur so kundi mann kortini hava rætt til barnsburðarfarloyvi íð løn um so var at mann kundi dokumentera at talan var um eitt felagsbarn men tað var heldur ikki gott tá fekk mann alla tíðina at vita at tað var tørvur á at mann kom við hesum fyrst at fáa staðfest ap og tað hava vit so gjørt og vit hava brúkt langa tíð upp á eisini at fáa fylgilógarupskotini við tí eru faktiskt seks lógaruppskot í hesum pakkanum her og eg haldi tað er eitt øgiliga gott arbeiði sum teir løgfrøðingarnir sm hava hjálpt okkum hava gjørt tí her fær mann sum er nevnt bæði arvalóg og onnur ting eisini upp á pláss samstundis so enn hevur eingin samgonga at sitið har sum har tað var øgiliga einfalt at fá slík mál ígjøgnum men vit koma eitt týdningarmikið stig við hjúnabandsmálinum í har ið fingu rætt til borgarliga til borgarlig hjúnaband undir undanfarnu samgongu samtykti sekstan og kom í gildi í seytjan

tað beinta løgi jacobsen fær eina viðmerking ger so væl
annar seð at hon kom við nakrum rætiliga nógvum áhugaverdum tingum millum annað hetta her við at alternativið kanska vera tað at hesin børnini vora setikki fødd
altso eiga vit sum samfelag ikki at fegnast um at børn verða fødd og fólkatalið veksur og so hetta her við athesi børnini skulu vaksa upp og hava ta fatan at almenni myndugleikin heldur at teirra familja hevur minni virði enn aðrar familjur um vit ikki onkursvegna ja mugu tryggja øllum børnunum at allar familjurnar hava somu virði takk fyri ja takk ger so væl bjørt samulsen takk fyri jú eg haldi sjálvandi at vit mugu
tryggja øllum familjum javnsett rættindi og tí
koma við fjálg um tær familjurnar sum eru her og eg haldi at grundprimissan fyri kjakinum blívur ofta skeiv til dømis tá ið fleiri hava sagt at mann noktar teimum rætt til pápa sín so hevur mann antil ikki skilt málið ella ger mann tað við vilja tí mann veit væl at hetta snýr seg slett ikseg um at mann tekur faðirættin frá nøkrum pápa tí her er eingin pápi hetta er ságevar sum sjálvir velja at geva sá tí teir gjarna vilja hjálpa barnleysum at fáa børn men í somu løtu teir gera tað fráskrivað teir sær sjálvir rættin til hetta barn og tí haldi at tey sum sum bigjinna t tosa um at mann tekur rættin frá nøkrum pápa tey má so fara inn og siga ynskja tey at nokta fyri ættleiðing ynskja tey tí støðkunnu eisini ætleiða at samkyn kunnu eisini ætleiða ætla tey at nokta fyri at pør sum ikki kunnu fáa børn kunnu fara at fáa hjálp við gjøgnum ságeva og ætla tey at nokta samkyndum kvinnum hendan møguleikan fyri at fara ot fáa sær eitt barn við hjálp av ságeva tann spurningin hadi mannm taka støðu til um mann brúkar slík argument takk fyri ja takk so e tað ingilin didrisen strøm sum fær ina viðmerking ger so væl takk fyri harra formaður ja eg haldi at
sum kom inn á nøkur áhugað ting serliga her er við at samfeløg
samfelagið er longu broytt so tað er ikki sum um at á summum framsøgufólkum kann tað ljóðast sum um at at tí at mann kemur við hesum uppskotinum so fer tað at kollvelta samfelagið tað er jú ikki soleiðis at tað gongur fyri seg tað er longu so ber sambæt sum at eisini inn hetta at kjakið blivur meira virðiligt enn tað hevur verið tað er eisini glað fyri sjálv og er púra samd í tí men er tað frægari at tað eru so fá sum taka orðið og einki siga enn at mann hevur eitt opið kjak eg veit ikki ordiliga tað kann gott bekymra meg eitt sindur ja takk gjørt so væl bjørt samu hvønn senn takk fyri tað haldi eg er ein ein eygleiður
góður spurningur tí at sjálvandi er tað ikki nakað sunneiðis
tekin at mann velur at køva kjak í einari samgongu men men eg kann jú vóna at tað er eitt úttrykk fyri at tað í samgonguni eru fleiri fólk ikki bara ein ella tvey men kanska ein dag fleiri enn tað sum veruliga ynskja at taka undir við lógaruppskotum sum hesum sum eisini ásanna at hetta snýr seg um at geva rættindi til nakrar familjur til nakrar nýfeingar sum koma í verðina sum komu verðina óansæð um hetta verður samtykt ella ikki at geva teimum rættin til bæði foreldrini ja takk so er næstur at røða eyðkund saman søgur tú væl
ja takk fyri harra formaður ja hetta her er
fysta viðgerð av trimum tingmálum sum verða viðgjørd undir einum og sum er ein samlaður lógarpakki og sum eg ikki skal fara so ræðuliga men tey snúgva seg øll um at at áseta ásetan av samóðurskapi tá ið tvær kvinnur saman eigaeitt barn við heilsufrøðiligari hjálp og tað verður so ásett í ymiskum lógum og tað verður tosað nógv um hetta her við at hesi børnini sum koma til verðina íeftir reglunum um ísáing og at at hetta her við at viðurkenna tey børnini í okkara samfelag og har vil eg siga at løgtingið hevur frammanundan viðurkent hesi børnini fyri langari tíð síðani tí at í tvey túsund og sekstan langt áðrenn hjúnaðabarnslógin kom á ting tá legði eg vegna landsstýrið fram eitt uppskot um etta her við barnagjaldi til einsamallaruppihaldarar sum nettupp snúði seg um tey børnini sum ikki høvdu rætt til barnagjald tí at tey vórðu ættleiddi ella vóru við ísáying støk sum hava ættlað eitt barn tað høvdu ikki rætt til barnagjald og tað bleiv samtykt tá at at hesi her børnini sum sum antin hava mist ein uppihaldara ella sum bert havað ein uppialdafariskapurin ikki staðfestir at tey børnini verða javnsett við øll onnur børn í føroyum og fáa barnagjald hetta samtykti løgtingið longu í tvey túsund og sekstan so mann kann siga at á einum á tí økinum hevur løgtingið góðtikið at hesi børnini eru til og hava sama rætt sum onnur børn so kann mann siga hvat er tað sum vit so hvat hetta málið í dag snýr seg um hvat er tað so sum er galdandi í dag sum vit vilja broyta í dag er tað soleiðisnar at visti tvær kvinnur sum liva saman í parlagi og búgva í føroyum og velja at fáa sær eitt barn saman við hjálp av ísáying so er tað bara tann kvinnan sum føðir barnið ið verður ma siga rættarligi mamma og eingin pápi verður skrásettur og tað merkir so at tað er bara tann rættarliga mamman sum hevur rættarliga skyldir og rættindi móti sínum barni tavil siga skyldu at uppihalda barninum rætt til samveru og at arva barnið og at barnið kann arva mammuna og hevur hon hevur foreldramyndugleikan einsamøll hóast hon er gift ella liviðsaman við einari hin kvinnan sum hann kundi nevnt tann sosiala mamman hon kann ikki skráseta sum rættarligt foreldur og tí hevur hon ongar rættarliga skyldir ella rættindi mótvegis sínum barni hon hevu ikki skyldu a uppihalda barninum ikki rætt til at fáa samveru við barnið og heldur seg sjálvvirkandi felags foreldramyndugleika yvir barninum um tær eru giftar ikki rætt til barsil tað er eitt sum heverið kjakaðst nógv um her og barnið kann ikki fáa eftirnavnið hjá henni og barnið arvar ikki kvinna og kvinnan arvar ikki barnið tað er hesi viðurskiftini sum mann roynir at rætta upp uppá nú við hesum lógarpakkanum sum vit sum vitleggja sum vit leggja fram í andstøðuni hendan mismunin sum mann vil rætta og tað er faktiskt mann kann siga longri er tann søgan ikki og tað hevur eisini verið nevnt fleiri ferðir í dag vit leggja hesi uppskotini fram og tað er tí at samgongan ella løgmaður í hvørnfalli hevur sagt at hann at tey arbeiða við at fáa partar av hesum viðurskiftum uppá pláss í hvørsfallig í samband við barsil men tað er ikki gjørt og tað sær heldur ikki út til at vera nøkur tekn um at tað fer at verða gjørt og tað er tann einfalda orsøkin til at mann leggur hesi uppskotini fram tá ið tað ikki kemur frá nøkrum øðrum persónliga má eg siga tað at at tað hevur ongantíð verið nakar ivir hjá mær at tá ið løgtingið hevði samtykt at tvey av sama kyni kundu ganga saman í hjúnaarlag og har við stovna eina familju so má mann ella hevur mann skyldu til at at royna at fáa allar tær neyðugu broytingarnar í lóggávunir framdar so at vit javnseta øll børn í føroyum tí tað snýr seg um børnini og eingi børn í føroyum skulu vera fyri mismunir tað haldi eg vit hava skyldu at syrgja fyri og tað er jú eisini soleiðisar at vit hava ein sum løgtingið samtykti longu í nítjan hundrað og trýoghálvfemss og har í grein tvey í tí sáttmálanum har stendur at tað eigur eigur munur ikki at verða gjørdur á børnum grundað á teirra ella foreldrana ella verjana att høgarlig kynmáltrygd politisk ella aðra áskoðan tjóðskaparliga upp ognarsamband brekføðing ella aðra umstøður hatta er ein sáttmáli sum vit hava hetta her høga ting hevur góðkent longu í nítjan hundrað og trýoghálvfems og tí er tað púra natúrlig útvikling ein púra natúrlig gongd haldi eg at mann heldur áfram við at tryggja børnunum í føroyum hesi her hesi her rættindini sum mann nú hevur vit hava havt barnagjald og og nú hevur mann so hesi henda lógarpakkan tað haldi er púra natúrligt og so hevur tað verið hetta her við nógv kjak um at mann tekur og mann systematiskt ger børn til faðiloysingar og tað haldi eg so púra burturvið tað er slett ikki rætt tí at sum sagt so er tað hetta her við eftirgjørdum gitnaði og tað er jú soleiðisnar í danmark at mann kann man ur mann hevur sum onkur hevur nevnt tríggjar mann kann hava anonymanduorð mann kann hava opnan og mann kann hava ein kendaunorð og her er tað her er tað soleiðisnar at vissinorðurin er kendur í hesum uppskotinum so varðveitir pápin síni rættindi um hann ynskir tað hann kann so gera eina avtalu við mammurnar ella við við kvinnurnar um samlauskap og so hevur onkur nevnt her ati at tey allarflestu velja tað sum hann kallar fyri opnandum orð tað vil siga at tá ið barnið er átjan ár so kann tað fáa at vita vita hvørt sítt upphæv er og tá dugi eg so slett ikki at síggja vist tað er fakta eg kenni ikki tølini men tá dugi eg so slett ikki at síggja at mann ger nakran til faðiloysing og at mann frátøkur nøkrum rættin til at kenna sítt upphæv sum tað verður sagt øgiliga oftani so at tað haldi eg heldur ikki er rætt tað sum er viktigt at haldi eg at at vit hugsa um tað er at hesi her foreldrini hesa familjurnar hesi børnini tey eru her tað eru fleiri familjur sum ikki hava hesi rættindini í føroyum og sum ikki hava tey somu rættindi sum aðra familjur og tí haldi eg at og tað er eisini fólk sum ikki kunna flyta til føroyar uttan at missa síni rættindi tað kunnu vit ikki í tvey túsund og einogtjúgu haldi eg standa modell til tað haldi eg vit mugu royna at at rætta uppá um at rætta so pátí hesum uppskotinum fyri mammurnar páparnir eru sum nevnt ikki við samkyndu pápar men tað verður eisini nevnt í hesum uppskotunum at tað er meira avbjóðandi og tað má mann hyggja uppá harra formaður eg lurtaði við áhuga eftir landsfundinum hjá sambandsflokkinum í vikuskiftinum og har var millum annað onkur sum segði nakað soleiðis at ongantíð aftur mugu vit gera mismun av børnum børnini eiga ongantíð at líga undir hvat foreldrini eru og harra formaður tað er júst tað sum er endamálið við hesum lógarpakkanum sum er til viðgerðar í dag og tað er eisini ásett í barnarættindasáttmálan sum eg nevndi at børn eiga ikki at vera úti fyri mismunni orsakað av teirra foreldrum og ja og tí haldi eg og tað er eisini verðir nevnt av fleiri at hetta her við samfelagnum hjá okkum at vit mugu eisini taka atlit til gongdina á útvúklingina í samfelagnum tá vit lóggeva og eg haldi vit hava sæð í nokk so nógvum málum at at tingið líkasum haltar aftaná á og eg haldi ikki at vit skulu gera serligar lógir móti serligum børnum eg haldi vit skulu gera vanliga lógir og vit skulu royna at fylgja við tíðini og tryggja at øll sum eru í føroyum at tað er pláss og rúmd fyri teimum øllum og øll eru vælkomin at koma her takk fyri harra formaður ja takk ta besta degu jakobsen fyr ina viðmerking ger so vælfyhera formaður tað er púra
grat sum eygum samuel sisen sigur tað er ikki um at geras serligar lógir hetta er bara ein lóg sum
javnsetir børn og samkyn foreldur eg má siga sum eygun samunsen eg lurtaði eisini við áhuga eftir landsfundinum hjá sambandsflokkinum skilji vit tað vera nógv sum hava lurtað løgmaður var úti í vár og segði at hann fór at gera okkurt við hesi her viðurskiftini baklandið hjá sambandsflokkinum heitti eisini staðiliga á løgmann og sambandsfólk annars um at gera okkurt so eg hugsaði at spyrja eygun samendsen hvat hon heldur um at løgmaður ikki er komin við nøkrum og tí er tað soleiðis at andstøðan verður noydd at leggja hetta her fram so hóast áheitanirina frá sambandsflokkinum so kemur løgmaður s viður nøkrum hvat heldur eygum samelsen um tað takk fyri ja takkgersovæl eyguns samusen ja takk eg veit ikki um eg skal sitera onkran annan úr
sum segði hetta er reinur politikkur eg veit ikki um tað er
hva eg skal sitera í hesum førinum tá mann ikki kemur við tí nú hopi eg ikki tað at løgmaður helt at tað var so veldigaundirtøka fyri sambandsflokkinu sum legg lustaðo nei tá men tað var áhugavert at hoyra at at tað eru nógv fólk eisini í sambandsflokkinum sum taka undir við hesum uppskotinum og tað er tað heilt sikkurt eisini í onkrum av í hinum samgonguflokkunum gangja út frá og tí er tað øgiliga synd at vit um vit ikki fáa hesi uppskotini samtykt nú tí at tað er eingin ivi í mínari verð at fyrr ella seinni so fer tað at eydnast og so kemur hetta upp á pláss men eg hevði ynskt at tað kom kom fyrr heldur fyrr enn seinni takk fyri harra formaður ja takk so etað siri stenberg sum fer
ger so væl sir stenbergtakk fyri harra formaður
í øllum okra politiska arbeiði er týdningarmikið hava fyri eyga at lóggáva er til fyri ein og hvørja tíð at tryggja øllum borgarum somu rættindur lýkamikið hvør tú er hvat tú ger hvar tú býr hvør tíni familjuviðurskifti eru um tú er ríkur ella ikki og soleiðis kundi hildið áfram tí okur eru øll ymisk men okur hava øll somu rættindur tí lyktar mær eisini hjarta hetta her málið og eg eri errin av at vr ein av teimum sum kann skjóta upp og eisini seinni atkvøða fyri at børn hjá samkynd um mammum nú verða javnsett við onnur børn at samkynda mammur nú báðar kunna fáa farloyvi og foreldrarættindi sum javnseta samhøður juridiskt við pápar skotið er eisini upp at mammur sumha fingið samaðarskap í útlandinum kunna fáa hendan góðkenda tá ið tey flyta til føroyar og sjálvandi skal tað vera soleiðis at tú ikki missir rættindir tá tú flytur h og tað r eisini t lagt upp til at arvaviðurskifti fylgja við sum ein natúrlig fylgja av tí at tú fær ein foreldramyndugleika og eg vóni at løgtingið fer at standa saman um hesar broytingar og eg fari eisini at loyva mær at siga at tað frídti meg at meirilutin í formansskapinum í løgtinginum eisini tók frástøðu frá tí áheitanini sum løgtingsformaðurin sendi út til føryafólk fólk um hetta málið og eg haldi eisini hkudi havt eina sakliga viðgerð í dag men eg má vera samd við teimum sum siga at hon hevur verið iliga tagandi frá frá samgonguna síðu so mann kann eisini velja at tiga ein samfelagsbólk burtur samgin pør liva í millum okkum tey eru akkurát sum okur onnur borgarar í landinum og skulu hava somu borgararættindi sum øll onnur tey hava eisini børn eru vanliga familjur sum hava ein vanligan gerandisdag við arbeiði í skúla og øðrum og tíbetur eru umstøðurnar hjá samkyndum fólkum í føroyum blívnar betri hóast tað enn er pláss fyri batum at taer blívur størri opinleiki og tað er eisini størri aksept men enner lóggáva eftir at fáa upp á pláss og hetta er partur av tí tað er einki ivast í at tað at broyta lóggávu eisini broytir hugburð hjúnabarnsmálið er talandi dømi um tað hinvegin so ávirkar lóggáva sum ikki javnsetur samkynd foreldur við onnur foreldur eisini negativa vegin og kann halda fast í fordóð dómum sum kunna elva til mistrivnað tað skulu okur broyta tí føroyar skal vera ait rýmsátt og tolsamt samfelag har øll hava somu møguleikar rættindir og skyldur mann kann siga at tað eru lógarbroytingar sum okur nú skjóta upp eru fylgilógur av broytingini í hjúnabansmálinum broytingarnar eru ikki tað sum onkuntíð við einum negativum klangi hevur verið rópt ein glíðibreyt tær eru natúrligar fylgir av at føroya løgting hevur samtykt at samkynd pør nú kunna blíva borgarliga gift tann broytingin er lutfalsliga nýggj men samkynd leiki hevur altíð verið her tú bara ikki verið góðtikið sjálv haldi eg at okur hava eina tragiska søgu í hesum samanhangi tí okur vita hvussu manglandi viðurkenning hevur darvað á lívsleiðini hjá mongum og havt álvarsligar avleiðingar við sær fyri lívsgoskuna tað er eingin ivi um at hetta eisini hevur havt við sær at mong ikki hava kent seg heima í føroyum og er flutt av landinum og tað er ikki í ordan og tað er tíbetur broytt føroyar skal vera fyri øll tað verða okur bara ríkari av tí hvussu kann kærleiki nakrantíð vera ein forðing við hesum lógaruppskotunum kunna samkynd pør tá ið tey fáa hjálp til fyri ímóti barnloysi áðrenn vikutjúgu í viðgongutíðini skriva undir upp á samoðskap og fáa tað góðkent á familjufyrisitingini viðgerð fyri barnloysi skal verða av góðkendum heilsustarvsfólkum tað haldi eg rætt og viðgerðin er tann sama sum eisini nógv hinskynd pør fara ígjøgnum í dag tí okur vita at tær eitt vaksandi tal sum er trupulleikar við at fáa børn etog norðurókendur tann sammoðurin fáa tey somu rættindi sum ein hinskyndi pápi fer í dag et o norðunkendur kann hann hava somu rættindir sum aðrir pápar ella hann kann frásiga sær tann rættin so tá ið tað er sagt tá i tað verður sagt at okur ræna pápan frá nøkrum børnum sótu ikki rætt við hesum koma samkjynd pør bara undir somu treytir sum onnur pør tá ið tað ræður um viðgerð fyri barnloysi at okur so sum lukting átti at farið og hugt eftir tí øllum tí lógarøkinum tað haldi eg eisini er pá sæg pláss í dag keypa okur tænastu uttanlands tá ið fólk fara í viðgerð fyri barnloysi og tað eru eisini nógv fólk sum fara sjálvi og keypa sær ta viðgerðina privat okur vita at tann fyrsta tíðin hevur stóran týdning millum børn og foreldur fyrsta tíðin aftan á føðing og eisini longu í viðgongutíðini tað er avgerandi fyri menning og trivnað hjá barninum og tí skulu okur sjálvandi gera alt tað sum okur kunna fyri at tryggja at øll børn hava bestu fortreytir fyri at fáa eitt gott vaksnamannalív og ikki lata persónligar hálningar í mun til samkyndleika vera ein forðing takk fyrija
samesen eina viðmerking ger so væl takk fyri ein sera góð røða frá siri stenberg haldi eg við røttum fokus á at hetta
í veruleikanum snýr seg um at tryggja borgararnar sum eru í hesum landinum uttan mun til hvørji tey eru ø men eg kundi hugsað mær spurt um hetta her nú hevur tað verið nokk so nógv sjálvandi hetta snýr seg um um børnini sum koma til verðina við við hjálp frá sádunorð hernersar men kundi siristenberg sagt eitt sindur um at tað er jú eisini kvinnur sum hava trupult við ativera børn fram við sínum egnu eggum og sjálvt um tað er sjáldsamar so ber tað jú eisini til í dag at fáa eftirgjørda gitna har mann fær egg frá eina aðrari kvinnu og heldur siri stenberg at samgongan hevur nakrar ætlanir um a um u at banna banna tímøguleikanum tað trúgvi eg ikki at tey hava men men kann siristember greiða frá at tað eisini er ein partur av veruleikanum í dag ja takk ger so væl siristenbergtakk fyri harra formaður og takk til bjørt samulsen ja eg haldi altíð hetta er økið
við hvussu mann í dag kann fáa hjálp fyri
barnloysi er nakað sum faktiskt løgtingið átti at at setki seg niður og og hugt uppá í dag kanst tú fáa sátunatjón men tú kann eisini fáa eygtonatijón og reglarnar í teimum ymisku londunum eru sera ymiskhar altso og og tú kemur undir tær reglur sum ta landi hevur har sum tú fær viðgerðina so tað er ymiskt og okur vita at nøkur lond hava eisini egtonatijón og so kann mann siga skal mann tá eisini kenna ta mammuna sum hevur latið tað iggi sjálvt um ein onnur konu og borðið vistmann heldur tað saman við paralellunum um at mann skal kenna sín pápa tað er er eitt ein spurningur og eg havi eisini hoyrt tað at til dømis í svøríki har er tað ein treyt tá ið tú fær í viðgerð fyri vistu tú fær sádunatión at tú skal upplýsa hvør pápan er tá ið tá ið børnini verða skal vera undur upp á tað beinanvegi tá tú fær í viðgerð so tað eru sovornir spurningar sum sum okur skula viðgera men okursklu ikki viðgera gera teir bara í mun til samkynleika men í mun til generelt viðgerð fyri barnloysi tð r ofta heldur mann at at nú er tað at hetta her økið hevur bara við samkin at gera men hetta er hetta er faktikt tað sama sum er fyri øll bør sum fáa hjálp fyri barnloysi tað haldi eg faktiskt er at er nakað sum tingið eiat hyggja uppá takk fyri ja takk so er ta beintar lívu jakobsen fær á viðmerking ger su væl ja takkfyrihara formaður eg hugsaði spyrja siru stemberg hvussu
onið tulkar í seri tøgnina frá samgongufólkum
ikki tora at taka orðið altso er tað er tað eitt sindur er tað bara ein undanstreking ella er tað onkursvegna ja eg veit ikki hvat kalla tað at tey ikki tora at hetta málið og yvirhøvur ella um samgongan man vera so ósamundan takk fyri gerstur í stjórnum berg takk fyri harra formaður og takk til beint í løgu
ja eg haldi at tað er øgiliga undarligt við eini so
farmandi tøgn um eitt mál sum okur vita eisini hevur fylgt so nógv í almenna kjakinum og eg kann ikki lata vera við at ati hugsa tað í tí samanhangi at hetta er er ein samfelagsbólkur sum mann eisini í nógvum førum hevur ikki viðurkent men mann kann siga takt burtur og eg veit ikki eg skal taka ttað sum eitt úttrúgv fyri fyri tí men eg haldi tað er ótrúliga undarligt at mann ikki hevur eina altso breiðari viðgerð her inni enn tað at tað er trý fólk í samgonguni sum hava tikið orðið tað haldi er løgi takk fyrija takk fyri so er tað aksel vilenso johannessen sum fær orðið ger so vælja takk fyri harrar formaður
til viðgerðar eru trý uppskot frá tíggju andstøðu ting
dimunsom snýr seg um at javnstilla samkynd foreldur við hinkyn foreldur og at javnstilla børn hjá samkyndum foreldrum við børn hjá hinskyndum foreldrum øh tað at vit ikki ella at nøkur ikki dáma liviháttin hjá fólki sum liva á ein annan hátt enn ein sjálvur tað eru so sýnsøk meni í einum demokratiskum rættarsamfelagi so eiga vit at tryggja øllum borgarum og øllum børnum somu rættindi og somu skyldir og hyggja vit eftir skyldunum hjá okkum sum búgva í føroyum so hava vit øll so at siga somu skyldir vit mugu øll rinda skatt á jøvnumføti vit mugu øll rinda avgjøld á jøvnuføtu og tað uppskotið her snýr seg um sohavavait øll skyldu til at rinda inn til barsilsskipanina øh so er spurningurin tá tað kemur til rættindi hava vit so øll somu rættindi hóast vit hava somu skyldur tað hava vit ikki heilt í øllum lutum tíverri sjálvt um vit hava tí í nógvum lutum og júst á hesum økinum at hava øll ikki somu rættindi hvørki foreldur ella børn í hesum førinum tað er soleiðis í føroyum í dag og tað er tayð verið í nógv ár og tað er kanska fyri nógv eitt vælsignilsi at mann hevur møguleika til at fáa eina eftirgjørda gyttna tað er nógv pør og pør løg sum ikki hava møguleika til at fáa barnað á vanligan hátt og so velur mann at fáa ella hevur møguleikan til at fáa við eftirgjørdum gitnaði og tað er nógv sum eru blivin foreldur á tann hátt og tá er tað soleiðis tí er líkamikið um tað er hinginpør ella um tað er samkyndpør at við eftirgjørdum gitnaði seg er eingin kendir pápi í myndini hvørki altso llevndir du norðar og hav ingin løgfrøðisligur pápi so tá tað verður sagt at mann nú tekur rættini frá pápanum tað er tað er tað er ikki rætt í hesum førinum og eg ivist í um tað ikki var tann skipanin sum tað er lla uullevndir do norðar um hvussu nógv so høvdu viljað verið to norðar tí eg haldi ikki endamálið hjá hesum tað er kanska at hjálpa eg veit ikkiumhannfær pengar fyri tað ølu førum at hjálpa um mann kundi resirkerað at tar komu fimm tíggju fimtan børn eftirfylgjandi til viðkomandi so veit ikk um hvusu nógv høvdu verið to norðar øhmen hetta er so nakað sum samkyndar mammur eisini kunnu gera gagn av og støk og vit hava í dag bæði í føroyum og aðrastaðnis nógv samkynd foreldur sum hava brúkt hetta hetta høvið til at fáa børn upp hendan mátan men har er so bara tann sum eigur barnið skrásett sum mamma meðan hjúnaarfelagin ela tann falivirsaman við er ikki skrásett sum foreldur tí tað loyvir lóggávan ikki tað eru børn í føroyum í dag og eg veit o eisini tað eru fleiri tílíggar familjur í danmark altso føroyskar familjur sum ikki flyta heim tí at tey missa kanska sínir rættindi tað haldi eg rættiliga óheppið og eitt eitur at javnstilla foreldrini men hman kn esini hugsa um børnini tí in foreldraminduleikan liggur eisini uin skylda o tað sum eg skyldi hjá foreldrunum tað er kanska rættindi hjá børnunum husu erta á tann mátan tí ati millum annað hevur barnið so rætt til at bæði foreldrini kundnu fara í barshul mann hevur eina forsyrgjaraskyldu yvirfyri barnið til barnið í átjanar taðhevrum rættini hjá barninum og mann hevur eisini mann hevur eisini arvarætt yvir fyri froreldrunum um tey skuldu farið her frá og so hevur mann eisini tað at visu foreldrini fara frá hvørjum øðrum at so av foreldrini skyldu til at rinda barnapengar til barninum so barnið fær nógv rættindi og spurningurin er er tað rætt yvirhøvur hjá okkum at gera mun á børnum tað haldi eg ikki at vit eiga at gera og eg haldi eg segði seinasta upsktið her ella líknandi upskoti var til viðgerðar at tað er nokk so stóran týdning at vit sum prinsipp altso gera móti øðrum umvit ynskja onnur gera ímóti okkum og tað eru nokk festað okkum inni her halda tað t tað er í lagi at tað vit fara vit hava rætt til a fara á barsil og okkara børn av ræt til bæði mamman og pápi kundu fara il barsil so eiga vit eisini gera tað ímóti øðrum sum hava eitt sindur av øðrvísi familju enn enn meirilutin og eisini loyvi mær ivast í roynt roynt atsu mann snaka mem et tr etiskt mál heer taer meira etiskt mál at øll børn í føroyum ava somu rættindu enn skattapolitikkur ella fiskivinnupolitikkur ella sosialpolitikkur eg loyvi mær ivast ogtað var eisini ivast í roynt etiskt og moralskt hvat finnur mann argumenatiónina fyri at mnn kun gera mun á børnum í føroyum øll børn ikki at hava somu rættindi tí tað haldi eg eri heilt grundleggjandi í einum demokratiskum rættarsamfelagi allir borgarar og ikki minst børn eiga at hava somu rættindi og somu skyldir í einum samfelagi so javnaðarflokkurin er at atkvoða fyri hesum málinum tá tað kemur til aðru viðgerð vóni at tað verður samtykt takkfyri haraformaður ja takk fyri so er tað viðmerkingar fyrstur er bjørt samelsen gersovæltakk fyrija ein
ógvuliga greið tala frá akseve johannesen og eg ætlaði at vita um hann kundi
tú huglai ett lít sindur longur um hetta við ati hetta snýr seg um at tryggja nøgvur børn sum koma í verðina og soleiðirsum tð er í dag so hava tey eitt foreldur á pappírinum sjálvt um tey defaktu hava tvey tí hetta eru tvær kvinnur sum hava valt at fingið ettbarn saman men tá ð tð kemur til arv og til uppihavsskyldir og til alt tað trygdarnetið sum vanlivís er rundan um eitt barn so liggur tað juridiskt bara á tí eina foreldrunum ikki á báðum so eg ætlaði at spyrja akseve johannesen um hann heldur atta er tryggar fyri eitt barn at hava tvey foreldur við forsyrgjaraskyldu við møguleika fyri arvi við møguleika fyri at yvirtaka skuldi annað foreldrufallið frá í mun til at hava eitt foreldur takk fyri ja takk ger so væl aksul johannesen ja tað er ta eingin ivi um altso tað er soleiðis at
at vit hava vera foreldur altso eisini løgfrøðisligu
skásettu foreldur so hevu tú nøkur rættindi men tað hevur esini egvra skyldur ímóti hesi barninum ømillum annað hetta her við syrgjaraskyldu og vistu foreldurin færa frhvørjum frá hvørjum øðrum sum hendi tíverri inn millum so hevur mann eisini skyldu til at rinda tað sum vit í dag kalla kalla ta eru anvanligur málið pápapengar men tað eitur nokk okkurt annað eg kom iki fam orði beint nú soleiðis at mann skal forsyrgja barninum sjálvt um mann ikki er til staðar og eisini efther við arvi øat mann hevur rætt til at arva síni foreldur so eitt barn verður munandi beturi stillað um tað hevur tvey foreldur løgfrøðisliga enn tað bara hevur eitt foreldurjatakk so er tað ingilin didrissen strøm sum er viðmerking ger so væl
takk fyrira formaður ja akkurát tað sum akselvø hansen er inni á við at viðvíkjandi
hvørt hetta er ein ein etiskur spurningur haldi eg nemliga eisini eri áhugavert tí visti mann hyggur eftir esensinum í einum etiskum etiskum spurningi so er tað jú nakað við at tað eru tvey tvey argumentir sum viga líka tungt sum eru mótstríðandi men akkurát hetta handlaði ú ikki um at um vit skulu bestemma hvussu familjur skulu vera ella ikki tí familjurnar eru longuer spurningurin er um vit skulu halda rættindini hjá hesum børnunum og familjunum aftur ella um vit skulu geva teimum skipaðar lógarkarmar tað haldi eg ikki er ein etiskur spurningur takk fyri so er tað aksel johannesen ja eg eri púra samdur við viðingili
tín dyrisins støðm eg haldi helgialiga at tað er eitt etiskt mál
og um tað skuldi verið tað so so havi eg øgiliga trupult við at síggja hvussu mann etur sum um rætt skal koma tær niðurstøðu at at tað er rætt at gera mun á børnum tað dugi eg ikki ordanini ella eg kann ikki koma til ta niðurstøðuna sjálvur hvussu ja so er tað beinta løgið tað ger so væl ja takk fyri har formaður
øheg mát taka orðið aftur tí at onkur í samgonguni spyr ella tosa um hetta her
her við lgbt lívsstíðlikr sum um at tað er eini serligur lívsstílur a onkrum slag øtað er sum um at teir halda tað at lgeptarar eru ein sovorður paralellpartur í samfelagnum eg kann fortelja tyku elgepetaar tað er sum allir aðrir føroyingar elgepetearar tar fara til arbeiðis rinda skatt gera matpakkar at koyra børn í skúla koyra børa til ítrótt sløkk sakt sama gerandisdagir sum allir aðrir føroyingar elgeptarar gera sínar samfelagsskyldir eru sjúkrasystrar handverkarar lærarar skrivstovufólk elgeptearar arbeiða hjá tí privata hjá tí almenna á sjónum í luftini og á landi einasti munurin er at tað eru fólk inni her sum ikki vilja geva elgeptarum somu rættindi sum øll onnur hóast elgeptearar hava allar skyldir og lúka allar skyldir sum allir aðrir borgarar í føroyum tað er tað sum er munirn tað er ikki talan um nakran lívsstíl yvirhøvur samgongan hon roynir at taga málið í hel tað eru talandi tøgn á tingi men eg kann vissa samgonguna um at hetta málið her tað sleppa tit ikki at sigja burtur tí hesar familjurnar tær eru er takk fyri hara formaður ja takk fyri so eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið so eru orðaskiftið endað og hesi trý mál
galdið nummar trettan fjúrtan og fimtan som vit hava viðgjørd a verða beind í trivnaðarnevndina til viðgerðina so er eitt mál at leggja fram sum framløga tað er løgmaður sum hevur lagt fram uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri føroya lóg forferðurini um fullburdilsi austraff met vitiri so eru ikki fleiri mál til hendan fundin og fíggjarlógin bleiv jú lagd fram fyrr á hesum fundinum og næsti tingfundur verður týsdagnei orsaka mikudagin í næstu viku tá er sætti oktobur tann tingfundur byrjar klokkan tíggju og tá byrjar viðgerðin av løgtingsfíggjarlógini fyri tvey túsund og tveyogtjúgu og vit rokna við at tann viðgerðin fer at vara tveir dagar so hon verður nokk bæði um mikudagin og hósdagin í næstu viku so næsti tingfundur verður altso mikudagin í næstu viku klokkan tíggju so er hesin fundur okin